triðja viðgerð av eykajáttanarløgslóg løgtinsmál numar í nítjan tað verður útsett til aftaná teir munnligu fyrispurningarnar sum koma fyrst tað eru seks munnligur fyrispurningar á skránni og vit fara til teir nú tann fyrsta eigur il tann fyrsti spurningurin er til løgmann frá beintu løgu jacobsen og beinta løgu fær orðið fyrst spyrja tað er tveir minuttir ger so væl ja takk fyri hharra formaður hetta ein munnlir fyrispurningur eftir grein tveyoghálvtrýss tingskipanini og tað er til løgmann og tað er kostnaður fyri koroningar við koronukanningar við landamarkið fyrri spurningurin er hvussu nógv hevði tað kostað á landskassanum um
ferðafólk ikki sjálvi høvdu rindað fyri egnar koronakanningar við markið undir gomlu skipanini ið var í gildi til einogtretivunda august í ár
og seinni spurningurin er hvussu leingi er ætlanin at ferðafólk skulu kannast við markið í hesum umfarinum og viðmerkingar ferðafólk verða nú aftur kannaði fyri koronu við markið við skipanini ið var í gildi til einogtretivunda augusti áðrendaðu ferðafólk sjálvi men við skipanini ið koma í gildi fimtanda novembur er tað føroyski skattgjaldarin ið rindar fyri kanningarnar hjá ferðafólkum við marsttjúgu tjúgu fimm komma seks milliónir krónur og í tjúgu einogtjúgu gav tað fýraogtjúgu milliónir krónur fram til eintil og við einogtretinda august tá ið tað bleiv sett úr gildi tað hevur sostatt spart landskassan um so má at siga níggjuogtjúgu komma seks milliónir krónur at lógin um ferðaavgjaldið bleiv sett í gildi og bleiv so avtikin per fyrsta septembur tvey túsund og einogtjúgu tá ið tað eisini var steðga við at kanna øll við markið til spurning tvey har havi eg áður svarað spyrjaranum í einum skúlim fyrispurningi grein tveyoghálvtrýss a spurningur umar níggjuogfýrs har liggja heimildirnar at seta í verk kanningar á fólki sum koma til landið hjá farsóttarnevndini tað eru soso farsóttarnevndin sum gera hetta av hvussu leingi kravið um kanningar í markið er í gildi og tað bleiv sum sagt tikið úr gildi pær fyrsta septembur men síðani koma aftur í gildi at tey sum ikki høvdu koronupass skuldu kannast við markið og har vísta seg at tað eru einans seks prosent sum verða kannað við markið og tey rindu í løtuni ikki sjálvi ta vil siga vit høvdu kunnað spart tey tey seks prosentini av ferðanum sum komu men av tí hettar ein avgjaldslóg ein in lóg um avgjald eitt ferðaavgjald so kunnu vit bara seta hann í verk við at øll skulu rinda og ikki bara tann einstakið og tað krevur so eina broyting í farsóttarlóggávuni um vit skulu gera tað og hana arbeiða so við í løtuni at yvirtaka men hon er so ikki yvirtikin enn men í okkara ja ferðsluljósskipan har er tað soleiðis at tá vit eru niðan fyri fimtan sum veða kannaðir har tilmæla vit at øll verða kannað við markið tí tá meta vit at sannleikin fyri at smittan kemur inn uttanífrá er stór ella størri enn at mann var smittaður í føroyum har verður so tilmælt at øll skulu kannast og mær hevði dámt betur um øll blívur kannað við markið tí vit berjast innanlands fyri at fáa smittuna niður og tað dugir so ikki at vit ikki kanna øll visti tað er ein potensiellur vand fyri at smetas inn tann vegin tá vit hava fingið niðug á
smittuna í landinum takk har fyri so er tað onnur sum kunnu biðja um orðið tað er ikki nakar sum hevur biðið um orðið so er tað spyrjarin sum fær so fær spyrjarin orðið aftur
gjørt væl ja takk fyri tær formaður tað vil siga tað at tann skipanin sum var í gildi við at ferðafólk sjálvi skuldu rinda fyri egna koronakanning tá tey komu til landið tað hevur spart landskapsnøvnir tretivu milliónir og vit síggja tað at til dømis nú hevur til dømis heilsuverki tørvað rættiliga stórari eykajáttan millum annað orsakað av koronakanningum og øðrum og hetta eru pengar sum kunnu koma á heilsuverkinum til góðar og tí hugsaði eg nú sigi løgmaður at hann heldur eisini at øll áttu at kanska skulu blivu kannaðir við við markið og eg hugsaði at spyrja løgmanni um hann fer at gera nakað soleiðis at tað ber til at fáa eina skipan í lag aftur við at øll høvdu kannað við marki aftur og at fólk sjálvi skulu rinda er samd við løgmanni í at eg haldi at bæði koppsett og ókoppsett eiga at verða kannað við markið tað er samd við løgmanni í men eg hugsi at spyrja løgmann um hann vísir eitt sindur á at tað kanska ikki ordiliga ber til tí at tað ikki yvirtakir málsøki men um lmaðurin fer at arbeiða fyri at vit kanska kunnu fáa eina skipan í lag onkrumvegna soleiðis at øll ferðafólk kunnu rinda fyri egnu koronakanning tá ið tey koma at landi tí eg haldi ikki at tað er rímiligt at tað er føroyski skatteskjaldarin sum skal rinda fyri tað

ger sovæl ja takk harra formaður g r eg eri samdtíð beint løgu um at eg meini og havi alla tíð hildið at tað hevri rættast at kanna øll við markið og men tað blívur serliga meira relevant tá vit vónandi hava fingið smittutalið í innterntil føroyum niður og tá vóni eg eisini at fartettarnevndin tekur ta avgerð at øll skuldu kannast við markið og tá hevur landsstýrissoið hyggi at koma við einum lógaruppskotið um at tey sum koma um landið skulu gjalda sjálvur tá tað er sagt so nevndi eg eisini í fyrra umfarinum at tað eru altso bara seks prosent í dag sum kann mann siga ikki rinda sjálvur tey sum koma á flogførinum og tað verður mett at frá nú at halda tíggjunda novembur og árið út verður mett at tað koma eini halda vara fimmogtjúgu túsund ferðafólkum ella til landið og seks prosent av tíð eru jú ikki tann heilt stóra upphæddin so mann kann siga at í løtuni er tað iki soleiðis at føroyski skattgjaldarin rindar øgiliga stórar upphæddir men hvør króna sjálvandi er for nógv og í løtuni er tað bara soleiðis sum lógarvirki hi okkum sett saman at vit fáa ikki sett eitt gjald á nøkur sum koma um landamarkið og ikki nøkur onnur har má vera javnvág at tað vil siga at øll sum koma u landamarkið skuldu gjalda ella eingin tað er avbjóðingin vit hava í løtuni og tað krevur so eina broyting í farsóttarlógini og hana arbeiði sum sagt við at yvirtaka men tað tekur so í øllum førum nakrar mánaðir áðrenn tað
kann verða tikið á føroyskar hendur takkja takk fyri so er tað tað síðsta umfarið beint á løgið ger so væl
ja takk fyri hara formaður ja eg fegnist um atein sambandsløgmaður nú er farin at arbeiða við yvirtøkum og at mann á tann hátt sær at sjálvandi mugu vit hava avgerðarrættin í slíkum málum sjálvum men eg haldi eisini sum løgmaður sigur at sjálvandi sjálvt um upphæddirnar ikki eru so stórar so gera teir mun at vit síggja nú at útreiðlurnartær hækka rættiliga nógv orsakað av koroni so eg haldi at tað alt gevur mun eisini um tað bara koma nakrar nakrar hundrað túsund enda nakar fáar milliónir inn við markið tí tað kann jú fara til føroyska heilsuverki og har er stórligani fyri tí so eg vóni at tað fer at ber a til hjá samgonguni at fáa eina skipan í lag aftur har øll rinda fyri egna koronukanning takk fyri
ja og so er tað løgmaður sum fær tað seina
orðið gersuvæl ja øh takk harra formaður tað er soleiðis at sjálvandi nú jólini nærkast nú er tað allir útsetanir koma heim tey lesandi okkara ungdómur og tey skulu vera hjartaliga vælkomin til føroyar at halda jólini í føroyum har tað eftir mínum tykki eru tað hgnaligsu jólini vit kunna fáa tær at vera heima í føroyum saman við familju og vinum og kenningum og ikki minst fyri ungdómini er tað eisini stóran týdning og tað eru sum sagt hóast alt bert hesi her seks prosentini sum í dag koma um landamarkið sum ikki hava koronapassið við sær og tískil skulu testast og tær eru so fríar í løtuni og siga við tað er seks prosent við tað hevur verið í miðaltalið frá nú av og fram til hetta árið út so er tað talan um einar fimtan hundrað fólk og í dag eru testirnar kosta tær góðar tvey hundrað krónur tað vil sia a vit tosa sum trý hundrað túsund krónur so tað er ikki tað sum gevur útslagið í hesi eykajáttanini vit fáa til viðgerðar hvørja løtu aftaná munnlig fyrispurningar lidnir haldi eg sambænst formannin tað er ikki tað gevur útslagið tí eykahjátanir men tað tær massatestirnar vit gera hvønn tann einasta dag í føroyum sum altso kosta tað vil si at vit gera í dag í snytta eini fimmogtjúgu hundrað kanningar tað kostar góðar tvey hundrað krónur stykkið og tað er altso fimm hundrað túsund að er ein hálv millión hvønn tann einasta dag vit brúka upp á kanningar fyri at halda samfelagið opið og tíbetur kann mann siga tað sær út til at vit hava rímiliga gott tamaratátu ta heldur seg støðugt men eg vildi ynskt at vit tóku og fingu lækkað tað talið sum vit komu niður um í sher fimtan og so kundu virka enno meira frítt enn vit gera í tag
takkar formaður ja takk fyri so varð hatta spurningurin svaraður og vit fara til tann næsta og tann spurningurin er til elsu beth merketur skuldustøttur landsstýriskvinnu og hann er frá siri steenberg og tað verður fyrsti siri steenberg sum fær orðið
gerso væltakk fyri harra formaður tað er ein spurningur til landsstórskvinna í almannamálum um umstøðurnar á barnaheiminum og um ætlanina við nýggjum barnaheimi og eg taki spurningarnar fyrst hvussu er støðan á barnaheiminum tá viðurskifti sum skiftandi starvsfólk at tryggja nokk á fakfólki og starvsfólk at trivnað og hvussu verður tryggjað at tilmælini hjá barnaumboðsmanninum um umstøðurnar á barnaheiminum verða settar í verk og hvat ið status tá ið tað kemur til at byggja nýtt barnaheim ella barnabústaðir tað hava verið stórar avbjóðingar á barnaheiminum okur hava viðgjørt t her nakra ferð tað hava verið trupulleikar við skiftandi starvsfólki og tað hevur verið vánaligur trivnaðir og tað eru tað eru nøkur ting sum okur umrøddu rættiliga nógv fyrr í ár eisini tað at umstøðurnar hjá børnum als ikki vóru nøktandi og tað var víst á at tað var øktur harðskapur og mistrivnaður varð ein álvarsom avleiðing og barnaumboðsmaðurin fór so inn í málið og gjørdi eina frágreiðing og har bleiv eisini víst á eini røð av tilmælum sum kundi setast í verk fyri at skapa batar og millum annað bleiv tað víst á at tað var sjálvandi tørvur á at byggja nýtt barnaheim altso afysisku karmarnar vóru partur av av av at støðan var sum hon var tað var eisini tilmælur um at hava meira stabilitet í starvsfólkahópinum og tað var eisini nakað við at tryggja burn u skúlagongd og nógv annað tá ið børn verða umsorganir yvirtikin tá hevur tað almenna tikið sær ábyrgd og skyldur mótvegis barninum og tí má tað sjálvsagt vera tryggja at barnið kemur í umstøður og umsorganarkarmar sum eru tryggjir ov betri enn tað sum barnið kom frá um ikki so ber ikki til at røkka endamálinum við umsorganaryvirtøkuni og eiga heldur at liva upp til ásetingarnar í barnarættindarsáttmálanum og tað tí hava sett hesar uppfylgjandi spurningarnar til landsstýriskvonna á almannamálanum so okur kunna fylgja við hvussu tað gngu

setmersedis ger suvælja takk fyri harra formaður eg fari at svara upp á spurning eitt og tvey í einum eg skilji spurningin hjá siri stenberg um umstøðurna á barnaheiminum á tann hátt at barnaheimið skal skiljast sum trivnaðurin trivnaðurin ein tíggju í almannavirkinum eg svaraði einum líknandi fyrispurningi frá rutvang í septembur og hetta svari eg tí nakað einsljóðandi trivnaðarein tíggju tekur ímóti børnum o ungum sum eru umsorganaryvirtikin sambært barnaverndarlógini hesi børn hava serligan tørv á umsorgan og stuðli og tí er sera týdningarmikið at karmarnar um hesi børn og ung eru góðir ein tíggju er eitt øki sum eg havi arbeitt áhaldandi við síðani eg tók við sum landsstýrisfólk sum landsstýriskvinna í almannamálum havi eg økt játtanina til ein tíggju við umleið ellivu milliónir krónur umframt lønarvøkstur hjá starvsfólki fleiri ábøtur eisini gjørdar í ein tíggju síðani løgtingsins umboðsmaðurin gjørdi orfragreiningina fyri tjúgu tjúgu broytingar eru millum annað gjørdar innan leiðslubygnaðin starvsfólkaviðurskifti fysisku karmarnar og viðvíkjandi harðskapsmálum eg skal deista eitt sindur upp vissi eg fari inn á lyleiðslubygdnaður inn á leiðslubygdina er fleiri leiðarasettir sum í mesta lagi hava tvær deildir hvør hetta tryggjar at dagligi leiðarin í størri mun er fysiskt til staðar soleiðis at fjarstøðan millum starvsfólk og leiðara styttist eisini er ymiskir arbeiðsbólkar mannaði við leiðslu og starvsfólkaumboðum i millum annað arbeiða við at skipa foreldrasamskifti og samstarvi við barnaverndartænasturnar tryggja høgt fakligt støði og menna fastar mannagongdir ókey ja eg kom
far uppaftur tí at svarið er nokk so langt og eg havi bara tveir minuttir hvørja ferð takk fyrija takk fyri ja har er okkurt galið við hesi klokkuni haryvir hjá okkummen tað finn avt av so er tað onnur sum kunnu forðið og fyrst er tað edva jakobs
takk fyri harra formaður ja tað var nú var elspetmersetes nakað inni á svarinum og og tað er ordiliga gott at mann miðvíst og framhaldandi vil seta at tað verður sett peningur inn á eitt har øki tí tað er eitt týdningarmikið øki t at at fáa eina trygga legu og nú hugsaðig et sindur umeittan síðsta spurningin men men tað tveir minuttir so skjótir so tað tað svarið kemur aftaná men her eigur mann ikki at at helma í fyrr enn fyrr enn mann følir at mann hevur eitt gott tilboð og tað er ikki altíð eg haldi at at tað pjøvist at vera tey heilt stóru tilboðini akkurát til hetta men at eg vildi eisini hugsa tað at at smærri oyndir eisini kundu gjørt høvdu hvussur nøkur góð ting við sær at tú møguligst ert nærri ít í umhvørvinum sum ú sum tú kemur frá í smærri oyndum so men tað tann spurningurin er verður som kanska svaraður eitt sindur nærri nú takk fyri harra

saman franskir fólk takk fyri har formaður jaman nú fekk mann ikki alt svarið men frá landsstýriskvinnuni men tað ljóðaðist sum at at mann arbeiðir miðvíst við at at fáa trivnaðin og at fáa tey tilmælini sum barnið og umboðsmaðurin er komin við at sett í verk í tí dagliga men tað sum eg sakni sum kanska kemur í tí seinna spurninginum tað er at mann fær at vita hvat mann ætlar við at byggja nýtt til børnini so at tey fáa hóskandi nýmótans karmar tí at eg haldi at tað sum var sagt við at vit mugu tryggja teimum betri korð enn har sum tey komu frá annars gevur tað ikki nakað meining at børn verða umsorgani nær yvirtikin tað haldi eg tað viktigasta og har er bygging av nýggjum barnaheimi øgiliga viktig í tí samanhangist
takk fyri so fær djóni
gerætakk fyri harra formaður ja ein sera viðkomandi spurningur frá syristenberg til landsstýriskvinnuna og tað sum landstýriskvinnan higartil hevur svar uppá haldi eg er er jaligt henni til rós o hevurhhaldið eg kanska man plagar at tosa um at mann fær lofta tingunum í í í tøkum tíma tí at tað stóð illa til pá eitt týspunkt og men enn eru vit ikki komin á mál og verri enn so tí at visti mnn kann siga at at tingini eru stabiliseraðir so er tað enn tað sum enn manglar tá ið vit hava sum tað stendur eisini í tekstunum her spurningunum tá ið børnini eru umsønar tikin í føroyum so skulu tey hava tær allarbestu pak møguleikarnar í tíðarhóskandi kørmum og tí e taðett sidur ørkymlandi at hoyra attað síðsta sum haldi eg var frammi um het her við við barna bústovnum runt um landinum so er tað tey fakligu tilmælini sum ikki líkasum eg sakni líkasum hvr hvar eru tey fakligu tilmælini um tað er so hvussu ikki at leggja tað at sperja tað runt um alt landið men kanska hava ávísi virksemið kanska runt um men annars hava tað í
ja takk so er tað siri stevnberg sum fær orðið aftur
ger so væltakkfyri hara formaður og takk til landstýriskvinnuna kemur at greiða eitt sindur nærri frá men hon svaraði so upp á upp á tað sum tíðin loyvdi og tað er sjálvandi gott at at eg sett eyka fígging av tíð hevur eisini verið neyðugt tað er ordiliga gott tað haldi eg øll her inni havi tikið undir við tað ivist onga løtu í og eg haldi g eisini tað er ein rættur tanki hefta her við at vismanalaltso at ein leiðari ikki kann vera fleiri støð í senn tá ið tað kemur il hetta øki sum eitt her at mann má hava ta eitt slag av nærleiðslu og p á einlanna máta haldi eg eisini at tað er eitt eitti ting sum mann átti at tikið nógv meira til sín eisini í s í almennu skipanunum við at hava leiðslur sum eru á staðnum og ikki hesar her eindarella fjarleiðslurnar ella hvat alt eitur at vera meira altso leiðslur sum eru úti í markini og eru har og vita hvat tingini snúgva seg um tað haldi eg rætt og tað hopi eg at landstýriskinnan heldur fast í eg kundi tokk bara at vita akkurát sum sovorsovurdi heilt konkret altso er at tá ið man hyggur eftir umstøðuni hjá børnum etað at tryggja at tað nú er skúlagongd til øll er tað minni harðskapur at hilma mólt upp á tey ókn also tey tey parametrini og er tað meira stabilitetur í starvsfólkaviðurskiftunum eru tað færru sjúkrameldingar hevur mann nokk á fakfólki altso tey tingini sum kanska ávirka gerandisdagin hjá barninum altso tey tingini sum hann visti vóru trupul altso er tað blívu eitt sindur betri við akkurát teimum umstøðunum tí at tað er eingin ivi um tað at tá ið eittbarn verður tikið úr heiminum so má tað koma til nakað sum er betri enn tað sum tað var í og tí hevur tað ótrúliga stóran týdning og so sjálvandi eisini hvat landstýriskvinnan hevur at siga um ta ætlanina við at byggja nýtt barnaheim hvar tað hvar tað er í løtuni og hvussu tað kemur at síggja út tí at enn hevur tað vera it sindur ógreitt um tað verður ein
ar ella fleiri fleiri bústaðirnar og hvussu langt tað prosjektið er komið ja takk fyri so er tað alt spælt um at seta seg undir
gers vælja takk fyri harra formaður svarið er kanska heldur langt men tað eru nógvir spurningar so eg dugi ikki svara um eg ígjøgnum alt svari men eg fari til starvsfólkaviðurskifti tað vænta eg eisini áhugavert bert starvsfólk við viðkomandi útbúgving verða sett í starv eins studentur verður lagdur á at hava ein tvørfakligan starvsfólkahóp og at førleika menna starvsfólkini nýggj starvsfólk fáa innleiðsluskeið og øll starvsfólk fáa útbúgving í sosialnámsfrøðiligum arbeiðshátti soleiðis at tey hava sama førleika menniskjuáskoðan og námsfrøðiligt háttalag í sosialnámsfrøðiligu viðgerðini og so komi eg til harðskapsmál arbeitt verður áhaldandi við at minka um og fyribyrgja harðskapsstøðum starvsfólkið lærir hættir at fyribyrgja harðskapi eins og fastar mannagongdir eru fyri handfaring av slíkum støðum og so er tað ysfysisku karmarnar sum fleiri hava spurt um upplýsast kann millum annað at almannaverkið hevur fingið egnaði hús til børnini á stovninum á argjabøgøtu sum umboðsmaðurin serliga fanst at í frágreiðingini fyri fyri tjúgutjúgu í mai í tvey túsund og einogtjúgu vórðu fleiri av børnum sum búðu á stovnunum argjabøgøtu flutt í annan bústað í ein tíggju seinasti bólkurin flytur væntandi í eini hús hjá almannaverkinum síðst í tjúgu í ár so er tað samanseting av børnum í mun til samanseting av børnum er tað ein avbjóðin at talan ikki er um ein varandi bústað bólkurin og samansetingin av børnum broytist í jøvnum millumbilum tí at børn verða skrivað inn og út á stovninum meðan verður tó altíð eftir at børn ið hóska saman búgva saman ja
takk fyri ja so er tað spyrjarin aftur sigur steinberg ger so væl
fyri frú forkvinna ogtakk til landssýriskinnuna ja hetta er ein stórur spurningur so so at kanska okkurt skuldi verið sett skrivliga tað er so tað kanska lanstýrskvinan brúka tað síðsta umfarið upp á at siga nakað um hvar ið ætlanin við at at fáa nýggjar fysiskar karmar hvussu langt tað er komið og um tað verður í smærri eindum ella um tað verður ein stovnur tað hevur nokk so gott at fingið at vita og eg haldi eisini tað er positivt at mann hevur funnið egna hús í løtuni og at nøkur børn eisini fara at flyta sein ni soleiðis at man tryggja tað at tey sum eru saman eru góð fyri hvønn annan visti mnn kann siga tað soleiðis at t at ta tað er ikki hvussu er viðvirkandi til at tað er øktur harðskapur og vis tað er soleiðis at tað bara starvsfólk við viðkomandi útbúgving sum verða sett í starv og tað eydnast at fáa fatur í teimum so eg tað kanska eitt ljóspunkt tí tað er ellars ein generellur trupulleiki í løtuni at fáa nokk av skikkaðum starvsfólkum innan fyri alt hetta her økið so eg haldi at vissu landssýrskvinna brúka tað síðsta løtuna upp á at tay siga eitt sindur um hvussu langt er komi við barnahemsætnun
klænuni ja takk so er tað eldspett mær setur
gunnlesdeftur ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja so er taðspurningur trý ætlanin var at byggja eitt nýtt barnaheim í tórshavn almannaverkið upplýsir at tørvurin á at byggja eitt nýtt barnaheim stórt ikki er tann sami nú sum hann hevur verið millum annað tí tey børnini sum tá høvdu tørv á at verða flutt nú eru ella eru um at verða flutt í onnur hóskandi høli hetta kom í rættiliga eftir løgnsinsins umboðsmaður vara eftirlitsvitjan í mai tjúgu tjúgu tí haldi eg sum fleiri ferð eg havi ført fram at tað er meira hóskandi at hyggja nærri eftir um neyðugt er við smærri barbústaðaroyndum sum eru eygnaðir og innrættaði eftir tørvinum hjá hesum børnum har dentur verður lagdur á eitt heimligt mennandi og stimbrandi umhvørvi eins og trivnaður hjá børnum verður raðfestur ja ø ikki at siga tykkum at tað varð tað var eitt eitt ordiligt tak sum skuldi gerast tá ið eg stutt eftir eg varð vald sum landsstýriskvinna nemliga tað í samband við ein tíggju og eg fór í gongd beinanvegin saman við góðum fólkum og nú er sum til sum eg havi greitt frá her í dag nú er tað soleiðisnar at tey eru flutt í góðar fysiskar karmar og tey síðstu sum flyta nú átá i áðrenn hetta árið er liðugt øog eg haldi statvekk fast upp á tað at børn skulu búgva í einum húsi so heimligt sum tað yvirhøvur ber til tað er tað sum eg haldi vera tað rættasta og hvussu langt mann komið við barnaheiminum tað er mansigur orkan verður brúkt øgiliga nógv til at fáa trivnaðin upp á pláss og fáa alt tað sum eg havi nevnt í dag upp á pláss og tey eru flutt í góð góðar fyiskar karmarsum erak
ja takk so er hasin spurningurin svaraður og avgreiddur frá løgtinginum vit fara undir næsta spurning hann er eisini til elsbett mersetis gunlagsdóttur frá siri stenberg og hann snýr seg um fólk undir sjeyogtrýss ár við røktartørv ger so væl stiris siri stenberg
takk fyri riforhvinna tað ein spurningur til landsstýriskonuna í almannamálum um fólk sum eru undir sjeyogtrýss og hava røktartúrv ta evur verð ein afturvendandi trupulleiki líka síðan eldrarrøktin bleiv løgt út á kommunurnar at tað hevur verið hava verið nøkur fólk sum eru dottirnir ímillum og tað haldi eg er er álvarsamt og eg havi sett tríggjar spurningar um tað er tað í sambandi við eftirmetingina av eldraøkinum fingin ein loysn upp á manglandi tænastur til fólk undir sjeyogtrýss við brúktar tørvi og um ja hvør er so loysnum og hvar hvat metir landsstýriskonan hesar uppgávurnar eiga at vera hjá landinum ella úti í kommununum og sjálvandi er ta øgilia ymiskt hvussu hvussu tilboðini eru tí at økini koyra øgiliga ymiskt tað kann gott vera fín tilboð í einum oyggi og tað kann era manglandi tilboð í enn øðrum og afturat tí eg man komin inn á eitt annað skráplan haldi teg og ta eg tað at tú kann hava hava tær næstur eftir diagnossum tað haldi eg eisini er skeivt altso at visti tú hevur tað aftav dí agnosina so kanst tú fáa hjálp fyri tað av tað men vist tú hevur ein æra so kanst tú ikki tað haldi g isini mann eigur at fara burturfrá síðan eldurokið varð lagt út í kommunurnar umsita hevur tað verið ein afturvendandi trupulleiki fyri nógv fólk at fáa nøktandi tænastur við stey undar sjeyogtrýss ár viste hava ávísar sjúkur og hava røktartørv trupulleikin er bæði at fáa búpláss umlating og hjálp í heimi vist tu býr har í samband við løgtingsmál nummar einogfýrs sum var partur av trivnaðarpakkanum lógin um avnannar trygdu tænastur tá varð ætlanin at fáa nøkur av hesimi heri viðurskiftunum í rætt lag og nevndin var faktiskt samd men samggongu umboðini komu tá við eini broytingaruppskoti til triðju viðgerð og vísti á at eftirmetingin av eldraøkinum skuldu gerast fyrst altso árinn mán legt upp fyri at fólk undir sjeyogtrýss eisini kundu fara inn á ørúktarheimini til umlætting og til búpláss ímóti gjaldi frá landinum tað tað valdi mann taka burtur nú er sum skilst liðugt at eftirmillum eldrarøktina tí má mann vóna at loysni funnuso hesi borgarar sum hava tørvahjálp kunna fáa
tað takk fyri ja takk næst er elsbet mersedis gunnvesdóttur
gersætakk fyri e eitt sindur stytri jsvar til eitt og tvey eftirmetingin av eldraøkinum ikki endalig liðug enn tað er ikki fyrr enn eg havi fingið endaligu eftirmetingini at eg kann siga nakað um hvat niðurstøðurnar í eftirmetingini eru og so er tað til nummar trý sum sagt so er eftirmetingin ikki liðug so eg fái ikki sagt nakað um niðurstøðurnar men eg eri altíð opin fyri at gera tað betri fyri borgaran sjálvandi vit hava markamalsnevndina sum tekur avgerðir og í teimum førum bygdaí teimum førum har ábyrgdarbýtið millum land og kommunur er ógreitt eg haldi at markamalsnevndini hevur riggað væl og landið og kommunurnir hava virkt avgerðirnar hjá nevndn markamalsnevndinitak
ja takk so eru tað onnur sum kunnu fáa viðmerking
verkingar annika olsen ger so væl ja takk fyri tá ið eldraøkið bleiv lagt út í kommunurnar í tvey túsund og fýrtan tá var tað ein greiður skilnaður tað var øllum greitt at tað var fyri borgar sum eru yvir sjeyogtrýss ár altso onkur svegna tilsdag fyri mær at øll hesi árini tí sjey ár síðan hevur mann einki gjørt og tað ikki núverandi landsstýriskvinnur til last hon honum sita í so illa stutta tíð í sessunum men tað er øgiliga nevnt bara at siga at tað var eldraøkið sum bleiv lagt út til kommunurnar sum er skyldina í tí at borgarið er dottin niðri millum her er altso gingið um nógv ár har mann hevur kunnað loftað sum borgarin sum onkurfrekna er komin í klemmi úr skipanum
ja takk so er tað jóhannes
joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja tað erteg klæðiligt er ta tað tað tað er ikki gott nokk at tænastan eru ymiskar andbað hvar pambýr um mann hoyrir um dmens samskiparar til dømis eru ymiskum økjum men ikki ikki í øllum økjum í føroyum og tað er undarligt at fólk sum detta niðr ímillum tey hava kanska eina góða skipan o so gera teg gera sær í sjeyogtrýss og so felli skipanin burtur taðheurmann hvussu hoyrt um tað er undarligt at mann ikki kann samstarva meira millum manlandi kommununir soleiðis at mann forsetir við ábyrgdini soleiðis at mann ikki leftir fólksmann sigur at tað verða send á fjall altso t tey tey tey vitja hvar hvart tey skulu fara um um tey skulu vera verandi hjá landinum ella um kommunar takka yvir og so burdi mann dugað at samskipa eisini um um hjálparátøk og annað soleis at tað forsetir tá mann blívur sjeyogtrýss ártakk fyri
ja takk so er tað bjórsamu
polsen ger sovæl takk fyri eg haldi tað er óhoyrt at vit nú seks ár aftan á ati eldraøkið varð flutt út til kommunurnar og tann lógin ásetti í veruleikanum tað at hon eisini fevndi um røktarkrevjandi sum búðu heima sum vóru yngri enn sjeyogtrýss ár tit mást so seinni komin til at titr ikki eru nóg greitt í lógini og tað tey hoyra heima hjá landinum men eg haldi púra óhoyrt at mann ikki klárar loyst hesar grástovnurnar nú so nógv ár aftaná og tað framvegis eru fólk taðer øgiliga óv hangigt av hvørjar kommunu tey búgva í hvussu nógv góð fólk tey hava til atptala sína søk og so víðari hvat fyr tilboð tey fáa onkursvegna má politiski myndugleikin landsstýrið nú setast niður og finna út av hvussu fáa vit loyst hetta einaferð allar eisini tann partin sum snýr seg um samstarvið kommununa men tann parturin sum landið hevur ábyrgd av tað má loysast her og nú tí tað er ikki í lagi at fólk sum eru yngra enn sjeyogtrýss ár blga við at detta niðr ímillum takk fyri

ná eg eri púra samdur í tí at sjálvandi er hetta nakað sum skal loysast men tað sum eg haldi er øgiliga rætt at vísa á tað er tað at nú snakkau vit um fólk sum eru yngri enn sjeyogtrýss í serligum tørvi í samband vi endurvenjingar og annað vit høvdu áðrenn tað bleiv lagt út til kommunurnar tá var tað so kommunurnar nógvar kommunur sum mátu taka seg saman fyri at fáa bygt hesir ellishoymini fyri tey so mkansnsiga í gásaregin tann vanligi borgarin kundi koma á øki so at at tað erblivin so øgiliga stórur munur á nú síðan eg fór út tilkommunurnar tað er tað er ikki rætt tað var faktiskt ein størri munur á áðrenn og vesi kommunurnar tóri tikin seg saman og bygti hjá heimini so so hevdu tey slesk verið komiðtakk fyri
ja takk so er tað spyrjarin aftur sigur stenberg
ger so væl takk fyri frú forkvinna og takk til lanstýriskvinnuna sum faktiskt ikki ordiliga svara tí at eftirmetingin ikki far itig so at tað ber ikki til at svara ellars helt eg eg las onkrann dagin at tað bleiv var í einum øðrum svari at tað stóð at eftirmetingin var við at vera komin undir land so at tað kann ikkiu mangla nógvhv í so at egveit iki um landstýriskvinan kann siga nakað um um mann hevi tikið hendan partin við tað hevði eg hvørfall lopið tí eg haldi hetta er ein skandlettur á okkara samfelag ata hetta statvek er so og eg má siga tað annika olsen atstanda hevr og siga tað at øll vistu at tað var yvir sjeyogtrýss ár sum blevu løgt út til til kommunurnar í fjúrtan nei tað vistu eg øll ikki av so hava øll ikki lisið álitið sum bleiv skrivað tá tí tað bleiv víst á túsund ferð og sagt inni her alla tíðina at øll tann primur at heilsutænastan blei bleiv løgt út og hon gjeldu frá fólk frá null ár til hundrað hon kjendi øll og tað visti mann av og tí gjørdi mann eina marknamálsnevnd til at koyra nøkur avfólkunum í vist tað bleiv ein ógreiða millum land og kommununar og tað royndi okur at fáa upp á pláss tá ið lógin og almannatrygd og tænastua var inni gjørdi eina semju um at visti mann vildi fara til umlætting ella búpláss og var undir sjeyogtrýss ár so skuldi mann kunnað tað við tað at landið betalti og tað valdi samguongu og umboðina at bakka frá til triðju viðgerð vísandi til tað at hetta skuldi takast við í eftirmetingin á eldraøkinum so teð royndi eg harðliga út frá at at halda orð og fáa við eller okkurt heilt galið
ja takk so er tað elsibet mersedis gunnlagsdóttur landsstýriskvinna
ger so vælja takk fyri harra formaður fyrst og fremst vil eg ikki hava ta sita andsað á mær at einki er gjørt í øll hesi árini tað vil eg ikki hava sita handis á mær tí ati eldra eldraøki tað verður eftirmett nú eftirmetingin hon er nú tað bleiv í lógini stendur aftan á fimm ár og eg havi setta skinnararnir og siristember eg skilji væl t sira siristemberg gjøgnum formannin spyr nær hetta varð liðugt eg havi eisini bíðað leingi men tað hava verið ymisk ymisk ymiskt á leiðini sum gjørt taðhetta ikki er liðugt enn men tað skal vera øgiliga løgið visti ikki verið ein av allarfyrstu døgunum at eftirmetingin r liðug og har hyggur mann eftir um lógin hevur fungerað og eg skilji eisini øgiliga væl tað at at mann setir fokus á tey ímillum tey sum er yngri enn sjeyogtrýss að havi eg sjálv gjørt tá ið eg bleiv spurd tá egblav landsstýriskvinna tað var eitt tað fyrsta eg segði tað er tað sum eg ætlaði at arbeiða við og eg havi arbeitt við tí eg havi arbeitt nógv við tí men tá ið tað so eg sagt so eri eg ikki komin á mál og tá ið ið hetta arbeiðið verður liðugt ein av fyrstu døgunum so fari eg hyggi eftir hvørji tilmælini eru og hvussu mann kann gera tað betri og eg haldi at tað er rættiliga positivt heirra formaður at vit hava eina markamósnevnd sum bæði kommunurnar og landið hevur virðing fyri og lurtar eftir tað hava veruliga verið nøkur spurningar ígjøgnum hesi árini og mann hevur tikið tað til eftirtektar tað sum markamólsnevndin eg haldi eg haldi ikki mær vitandi er tað ikki nakað mál sum man ignorera sum markamótsnevndini kom við so eg fari at takka fyri og eg fari eisini at takka nú eitt umfar eftir men eg fari eisini at takka syðri fyri at hon setti
bóksaefti ja takk so er tað siri stenberg
ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað eru gjørd nøkur ting í mun til dagtilboð og sovorði tað er gott tað er ordiliga gott og tað er tað sum er so trupult at landið skal nú til at fara at gera nøkur ting at tú uppbygir paralellar skipanir staðin fyri at brúka tað sum er úti kommununum tað er ikki heldur sikkurt at tað er tað bíligast og besta og tað er skynsamt tí at tað gera eisini tað at í løtuni sum fáa borgarar í nøkrum økjum eitt slag av tænastu og í nøkrum øðrum økjum fert tú ikki tað og tað er eisini gott at markamálsnevndim at tað hevur virkað og tey tey tingini sum eru tilmæld har eru blivin sett í verk sjálvandi er tað tað men visti tú situr sum borgari úti í samfelagnum og vendi teg til myndugleikarnar so er tað ikki tað fyrsta tey siga viktitta tú tekur hornið at nú skal eg hjálpa tær at koma í markamálsnevndina taðe eitt heystað arbeiðið hjá teimum fólkunum so tað er eisini nakað við t at tað systemið sum fólk venda sær til má duga at ráðgeva og hava ttann viljan til at hjálpa fólki sum eru í neyðugt tí tað eru fólk sum eru í neyð í dag tí tey ikki fáa tað tænastu sum tey hava brúk fyri og visti mann ikki fer tað upp á pláss í samband vi eftirmetingina nú so trúgvi eg tað verur trupult tí tað stóðu í lógini tá at honn skuldi virka í fimm ár og so skuldi mann eftirmeta og taðher verið trupult at gera broytingar áðrenn so st mann ikki fer tað inn nú og fer tað út sum partur av fíggingini til dømis at hatta vera ein uppgáva sum liggur fult og heilt hjá kommununum so trúgvi at tað vera øgiliga trupult og so trúgvi eg eisini upp á at okur fáa eina nógv dýrari skipan i kommunurnar skullu liggja upp og byggja stovnar til nakrar diagnosir og landið skal byggja til nakrar aðrar tað ber ikki til í einum so lítlum landi sum í føroyum mann má samstarva um mann má fáa so má má heldur flyta pengar millum at mann má fáa gjørt tað soleiðis at at tað er gott fyri borgaram tí tað tað snýr seg um takk fyri
ja takk so er tað elswett mær setur gundleysdóttur landsstýriskvinna
ger so væl ja takk fyri harra formaður ja eg eri faktiskt rættiliga samd við spyrjaranum í hesin her við at um vit skulu hava paralellar skipanir millum annað kunnu vit sagt fólk sum eru raktað av demens ella alshaimersat skulu vit byggja teim til tey sum eru undir sjeyogtrýss tað helt eg einaferð men men eri ikki so sikkrimínari sak meir tí tað sum eg síggi fyri mær tað er tað at vit eru so ella tað eru so fá fólk sum erðu rakt av hesum fórholdsní sum hava brúkt brúk fyri einum røktarplássið atvistu vit nú siga tað at røktarheimspláss skuldi verið kanska í kollafirði ella eg veit ikki onkur aðrarstaðnum sørvari ella hvar tað skuldi verið tað vil siga at øll undir sjeyogtrýss skuldu komi til tað røktarheimi spurningurin er tað betri enn at tey eru í nærumhvørvinum har sum familjan er og har sum tey r von við at vera og har sum tey kenna seg men at almannaverkið fer inn og leiðar høli frá kommununi tað er sovorðnin ting summann skal gera upp hvat er hvat er tað besta eg síggi fyri mær at tann má skal eitt gott ella upp vit vit hava gott samstarv kommunurnar og og og landift hvussu er tað sum eg havi upplivað so eg síggi fyri mær at mann kann hjálpa nógvin av trupulleikum ella avbjóðingdini við einum góðum samstarvi frameftir og tað eru vit í ferð við tí at eisini tá tað kemur til arbeiðsfólk tað hevur eg havi hug at nevna sigar stemberg her eisini tí at so langt aftur sum eg minnist so ginti hon at tosa um tað her í løgtinginum at vit mugu er vera vakin tá ið tað kemur til hesi arbeiðsfólkini tí at ein sjónnan dag so fara vit at mangla tey og vit eru har nú mann er kanska hoyrra ffr nei eg hugsi um at mann er kanska glaður tí at tá ið kommunan fór nøkur arbeiðspláss ella umvænn men hvar koma tey frá tað koma frá ella kommununi so ja har má
m ja takk fyri so var hesin spurningurin svaraður avgreidtur og síðani koma vit til tann næsta spurningin sum er til jørgin niclasen landsstíkismannir fíggjarmálum og hann er frá jóhannes joensen viðvíkjandi ferðsluviðurskiftum í sandavági og agilija so tað er jóhannes joensen fær orðið ja
ervælja takkfyri harafa formaður ja hetta er ein munnligur fyrispurnigi til jørgun niclasen landsýrismann í fíggjarmálim og hann er tað er lokalur spurningur um ferðsluviðurskiftini vi vágum kann mann siga sandavági giljanesi og í flogvølli og spurningar ljóða soleiðis hevur landsverk samskifti við vága kommunu um ferðsluviðurskiftini við grótbroti í sandavági og ferðsluviðurskiftini á giljanesi nú skúlin á á giljanesi verða útbygdur nummar tvey hvørjar ætlanir á hesum vegastrekkjum nummar trý eru pengar settir av til ferðsluátøk í vágum og her ummar fýra hevur mann ætlanir við nakrar ætlanir ví íbúggingini oman á flogvøllin ella hvat ætlar mann at gera har tað er soleiðis at ferðsluviðurskiftini á gianesi í sambandi við skúlan á giljanesi er sera vandamikil innkoyringarvegurin til skúlan er bundin beinleiðis í landsvegi við ringum útsýni her koma kommunu ella eiga batar at gerast vegurin í landsvegur og tí eigur landsverk ábyrgdina eisini er avkoyringin til býlingin sarpar í sandavági beinleiðis bundin í landsvegi har nógv ferðsla er og og flogvønnan veksur og tí er eisini innkoyringarvegurin til flogvøllin ein kann vera ein vandi fyri at bøta um hesir viðurskiftir og fyri at staðfesta hvat landið ætlar verður hesin fyrispurningurin settur takk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin jorgen niclasenger so væl
landsverk royndir alsamt at betra trygdina á landsverkferðunum her millum tunlar og brýr og veðakervið er ein heild og samstarvarlandsverk sjálvandi við kommunur ferðslumyndugleikar og serfrøði um trygd og tílíkt á veðunum men sjálvandi tær fáa ikki gjørt meir enn tað er játtan til og hon er ofta avmarkað men spurningurin er um landsverk samskifti við kommunur og tað fái eg at vita at landsverk ger við kommunurnar í vágum og tað er um vegatekniskar loysnir fyri at betra ferðslutrygdina í kommununum við vágakommunu um ferðsluviðurskiftini við skúlan á giljanesi og so eisini við íbindingar við sarpar og við sørvágs kommunu um íbinding til vegin til vág á floghavn og um innkomuvegin til sørvágs sum eisini er rættiliga ringum standi vit hava skotið upp at játta fýra milliónir krónur í tvey túsund og tveyogtjúgu til at betra samferðsluna í vágum og teg við ferðslutrygdar tiltøkanum asfaltering og ábótum vit fáa neyvan gjørt alt upp á ein gang men ein ætlan verður gjørd fyri hvørji tiltøk skulu fremjast í tveyogtjúgu hann er bara ikki komin til at taka støðu til enn í tvey túsund og fjúrtan kann eg leggja afturat tá vóru játtað fimm milliónir tá vóru átøk gjørd við gjøgnumkoyring í sandavági fyri at fáa ferðina niður eg haldi tað sera væl eydnað mann setti eisini ferðina niður fram í skúlan á giljanesi til frá fýrs og trýss kilometrarum tíman og mann fór í gongd við at gera gongubreytir og so er eisini ferðsluforðingar gjørdar gjøgnum móða sum eisini síggja út til at hava fingið ferðina niður við flogvøllin bleiv mann steðgaður av friðingamyndugleikum tí har lógu nakrir betongklættar frá eingismunum teir hava eisini latið betongklættar og so varð innkomnvegur til sørvágs gjørdur eisini og hann varð gjørdur rímiliga góður men hann er í sera ringum standi
í og treingir til serliga asfaltering nú fór tíðin men eg kann siga semir teka takk fyri so er tað onnur sum kom borðið fyrst er tað páll at reyna aftur
takk fyri formaðurin eg haldi t viðkomandi spurningargar hjá johannes joensen avgjørt er tað tað men eg kann ikki lata vera við hugsa um eg var ein túr vestur íí sørvági í í fyrr í summar og eg má siga at eg eri eitt sindur skelkaður at síggja í hvørjum standi innkomuvegurin til sørvágir men siga athar fari eg hvussu er beinleiðisa heita landsstýrismannina at at fáa gjørt okkurt við við tey viðurskiftinum tí tað eri ikki røktndi slettur ikki til ta tungu ferðsluna takk fyri
ja síðani er tað inngolf
ólhoin olsen takk fyri harra formaður ja eg eri púra samdur við spyrjaranum í t ma fer fram í spurninginum og skili eg svarið eisini øhhavi sjálvur prøvað at staðið og og skula hildið av fyri móti koyrandi ferðslu við skúlan á skiljanesi og har er lívsfarligt endg uppliva blivir yvirhálaður meðan mann stendir og bíar so at har kann skjótt henda vanlukkan vistita ikkiverður gjørt nokk so skjótt so tá masn fara at raðfesta fýra milliónirar so er tað sikkurtet sum mann skal hugsa skjótt um annars er tað eisini at hær við viðomankoyringini til flogvøllin sum eglandstýrismaðun var inni á at friðingarmyndugleikar hava verið uppií men har veit eg hr eru teknaðar linjuføroyingar og eg veit ikki hvat tað kostar men har treingist sanniliga eisini til at fáa tey viðurskifti í ordan serliga vissu vit kunnu vænta at ferðslan blívr normal aftur einaferð tá ið korona er farið afturum vit eru komin sopn eitsindur heldiga seinastu tvey árini kann mann siga men hatta er bestemt ikki nøktandi sum tað er í sørvági er eisini púra samdur við
lnstýrismannin takk fyri ja so er tað spyrjarin aftur johannes joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja innoví sørvági hann hann er hann er tað forferdliga út so hann eigur at gerast beinanvegin eg veit ikkihvat tað kostar í pengum meni men eg trúgi iki at kosta fýra milliónir tað tað veit eg ikki men fýra milliónir virkar ei og lítið tað til at strekkja seg til øll hetta átingin sm eiga at gerast í vágum so eg hugsi nærri vit eru nærri kanska fimtan tjúgu milliónum áðrenn vit fáa gjørt øll hasi tingini sum eg nevni men vitsi man kann gera eitt eg hugsi bara tann rundkoyringin í skúlan ella et aeitt ferðsluátaki í skúlan og innkominvegurin til sørvágs tað er nokk tey sum eru mest átrúkandi her og nú men hini eru sanniliga eisini týdningarmykil so eg hugsi at tey e tey í økini sum eg havi nevnt við grópuro tí sandavági og giljanesi og og flogvøllin og so innkomnun til sørvágs tey eru nokk tey á tingu sum eru mesta kutt harvesturi og eg hugsi at man er noyddir at játta pengarnar og fáa gjørt tað tí tað er landsvegur so tað landsuppgáva sjóndas saman við kommununum so

gersvælja tað er nokk rætt at vit náa ikki alt við lítið av pengum men hin vegin so eru ábøtur sanniliga eisini átrokandi aðrastaðni í føroyum so vit hava hækkað játtanirnar til hetta her økið men vit her í løgtinginum hava ikki verið so góð til at játta til viðlíkahald og annars ábøtur men tað er kanska nakað mann átti at hugsað meira um men tað kann so betýða minni til okkurt annað í vágum ja altso eg vil siga at tá tað kemur til ferðsluna um giljanes so kann tað vera ógvuliga trupult serliga í myldrutíðini tá skúlatíðin byrjar og hon endar eg vil ikki siga vandamikið men men hin vegin at tað heði verið gott at fingið tað skipað betur og tí tað hevði so hvussu verið bøtt um trygdina innkomveðurin til sørvágs er rættiliga vánaligur men uttan at vera verkfrøðingur so hevði eg hildið at við afaltering so hevði mann fingið tann vegin góðan nokk og tað bjóðist ikki at kosta alla verðina viðvíkjandi innkoyring til flogvøllin so vóru stórar ætlanir um ein eina rundkoyring men hon bleiv steðgað av friðingarmyndugleikunum tí hatta jú tað øki sum eingilsmennir hava hava bygt á so tað var ógvuliga harmiligt men skal eg hyggja eftir teimum átøkumum sum treingja til at gerast so er kanska innkoman til flogvøllin ikki tann størstaú nú koyri eg har hvønn dag og tá ið flogførð bæði koma og fara egeg haldi ikki at at tann innkoyringin virka sum ein ein ein ein proppur ein stoppklássi og har eru sum so heldur ikki fótgangarar hvussu ikki onkur gongur ein túr har og skuldi eg tikið eitt annað burtur úr rúgvuni nú fingu vit ljós aftur í gásadalstunnilin men vegurin millum bøgásadal har er eru øki har ið ið tað koma steinar og onkuntíð grót niður á vegin men har eru tey lokalu so mikið røsk at tey steðga bilinum og rudda tað vekk sjálvur men tað ereitt øki har ið í grót og steinar koma niður á vegin tá skal mann altíð hugsa seg væl um
visti mann ikki skal gera nakað við tað ja so er tað johannes joensenaftur gersuvæ
takk fyri ja tað er gott at landstýrsmaðurin sær at tað er viktigt eisini at hjátta pening til at viðlíkahalda vegakervi við vágum eg veit nógvastaðni í føroyum tá treingir til viðlíkahald men eg hugsi har har sum vandinir størstur er nokk har sum flest fólk eru sjávandi men men tað er allastaðni tað er eisini úti í uttanfyri bøs mann sigur millu bókasadal tað veit eg men eg síggi fyri mær at mann man raðfesta nøkur økir kundu hugsað mær at at landstýrsmaðurin tosað við landsverk um at fáa kvinga játtanina uppaftir í vágum so vit eisini fáa bøtt um tey ferðsluviðurskifini sum eru har sum eg haldi er á kutt nógvastaðni og har meini eg giljihanes í sørvági sum eru tey mesta kuttu akkuráti

ja nú liggur so játtanin í fíggjarnevndini og vit vita sjálvandi ikki nú hvat fíggjarnevndin fer at gera við tað men tað liggur so í hondunum á á løgtinginum vit hava so biðið um fýra milliónir tað meta vit at vit kunnu gera nakað fyri men akkurát hvussu nógv dugi ikki at svara eg havi ikki kostnaðarmetingar upp á tað men tá tað kemur til ferðslutrygd so so var ein trupulleiki í gásadalspergholinum at har ofta komu steinar und á loftinum gásadagstunnilin er skrótaður nú so tað helst ikki skuldi komið nakað niður og eg plagdi at skemta eitt sindur her í tinginum men eg meinti tí í álvara tað var at mann manglaði perur til kaldbakstunnilin og tá fór hevðin mortensen sum tá var landsstýrismaður orðnaðan fyri at fara vestur í gásadalsperkoli og stjalað perur og hanga tær í koldfarðatunnili og nú veit ikki um tað var við suffiamostir nú havi eg roynt í hesum vælskeiðnum at stjðat lata vesturaftur og og nú eru vig so heppin at nú lýsir í báðum tunnum eg haldi teir funnu onkrar peru sum sum sum kundu loysa okkum ta avbjóðingina so har er hvussu ljós komið í men har ríður stadvekk grót niðer á vegin tað er eitt tygdartiltak mann eirat hyggja eftir og eg eri púra samdur við spyrjarin at tað sum er mest átrokandi tað er innkonveðurin til sørvágs og tað er innkoyringin til skúlan á á giljanesi tí har er serliga ringt sýni vist tú taka vegin inn í sarpar har hampligar gott sýni so tað er ikki mest átrokandi men eg eri samdur hara tað sum nok er mest átrokandi tað er á giljanesi og
nk veruliga cæroogus ja takk fyri so var hesin spurningurin svaraður avgreiddur í fara til tann næsta spurningin og hann reisin til hann reist til jørgen iklasen landsstýrismál í fíggjarmálum á eini viðvíkjandi byggiváttan fyri glasir og eftirlit við brunatrygdini í bygningi tað er ingolf sólheim olsen sum fær orðið at spyrja
ger so væltakk fyri harra formaður ja spurningurin er soljóðandi tað er veir spurningar eitt hevur skúladepilin glasir í havn fingið endaliga byggiváttan frá byggimndleikum byggimyndugleikanum og um ikki hvat ætlar landstýrismaðurin so at gera við tað og annar spurningur er hvør hevur ábyrgdina av at fremja ítøkiligt eftirlit við at krøvini til brunatrygd á glasi eru og verða fylgd og eg hava hesar viðmerkingar til tað fyrsta tað er sambært einum almennum innliti sum ein borgari hevur fingið har skrivar leiðarin á byggiumhvørvisdeildini í tórshavnar kommunu soleiðis eg byggimyndugleiki í sambandi við glasir hannskr va ein teldupost sum staðfestir einogtjúgunda apríl í ár til stjóran á landsverki at glasið ikki hevur nakra byggiváttan og hann ger vart við hetta má fáa seg rættiliga beinanvegin og har er tað soleiðis at sambært byggiamtyktini hjá tórshavnar kommunu og ei biggivegleiðing sum liggur á heimasíðuni hjá kommununi øh har stendurgreitt at eit bygningur kann ikki takast í nýtslu fyrr enn ein byggiváttan fyriliggur men tó var tað so ait glasir fekk eina treytaðar byggiváttan í sambandi við at bygningurin varð handaður øhog tað var so aftur í august tvey túsund og átjan og men í tí treytaðu øbyggiváttanini har var ein freist sum æt fyrsta novembur tvey túsund og nítjana tá skuldi eg alt verða fingið í rættlag so at ein endaligi byggivátta kundi fáast men í hesum teldupossamskiftinum sum er næstan eitt hálvt annað ár eftir at førtin gekk út tá staðfesti leiðarin á byggu og umhvørvisdeildini altso at tæir enn ikki høvdu fingið nakrar fráboðan um at manglarnir vórðu gjørdir og eru viðurskiftini framvegis ikki fingin eit rætt lag so má niðurstøðan vera at hesin stóri glasligi skúlabygningin hjábygningurin hjá okkum hevur opið uttan at ha va neyðugt loyvi til tess og viðvíkjandi øðrum spurningi har vísa ta sama innlitið ati atleiðarin át byggju ungvarvsdeildini hjá tórsana kommunu hann hevur rint landsverk efter svarið upp á ein spurning um ubrunatetting á glasi ísabært um tað er í samsvari við tekning og og lóggávu og har er eitt samskifti sum eg fari ikkití at lesa tað nú men eg kann koma up aftur men tað bendir á at tað er ikki semja í millum byggiharra og eftirlit um hvør hevur ábyrgdina av hesum her
takk fyri ja takk fyri so fær landsstýrismaðurin orðið bjørgin niclasen ger frá
harra formaður lat men fyrstgeva spyrjarinum rætt í at við glasir hava verið nógvar ósemjur og nógvar av teimum hava eisini drigið út aftso nú er tað uttanríkismentamálaráðið sum umsitur útbúgvingarmál og hevur tí ábyrgdina av glasi og ábyrgdina av teirra játtanini so rættast hevði nokk verið at sett landsstýrismanninum við útbúgvingarmálin og fyrispurningi men av tí at vit spyrjarin og eg nú eisini her grannnar so helt eg at tað var rætt at spyrja og fáa heta at svara og tað er rætt at glasið ikki hevur fingið endaligt nýtsluloyvi tað er upplýsingar eg fái frá landsverk og í sambandi við át glasið varð tikið við nýtslu so útvigaði teirsavnar kommunan skúlanum nýtsluloyvi við viðmerkingum sum tað eitur so pent hetta merkir at skúlin fyribils kundi takast í nýtslu men at har vóru manglar sum skuldu rættast áðrenn endaligt nýtsluloyvi kundi gevast sambært landsverk so eru so at siga allir manglarættair men umvælingararbeiðið er í gongd í løtuni og um alt gongur eftir ætlan hjá landsverki er arbeiðið liðugt innan ársluk í ár og kann bygningurin tá endaliga góðkennast og nýtsluloyvið gevast tað er høvuðsráðgeving sum skal tryggja at bygningurin verður prosjekteraður sambært galdandi rættareglum fakeftirlitið skal síðan tryggja at tað verður bygt at tað sum verður bygt verður bygt sambært prosjektunum tórshavnar kommuna er byggimyndugleikin í útvegarnýtsluloyvi til bygningin og harvið góðkennir tað sum er bygt brúkaran ár bygningin tað vil siga leiðslan á skúlanum er áloygd at fylgja upprunaásetingunum fyri bygningin og skal tryggja at fortreytirnar fyri góðkenningini í nýtsluloyvinum frá tórshavnar kommunu verða hildnar nú var hatta her viðvíkjandi ábyrgdini kanska eitt sindur torskilt at ganga ígjøgnum men hetta er tey svarini eg havi fingið men eg haldi at tð høvuðspunkti í hesum svarnum er at landsverk sigur arbeiðið er í gongd og tá árið í ár er liðugt eru arbeiðini gjørd og tá metir landsverk at tá kann endaliga nýtsluloyvi fáast
ja takk so er tað onnur sum kunnu forða men tað áh ja jú jú tí johannus joensen fær
orðið gersu væl fyri harra formaður eg hugsi at eg ætlaði bara at spyrja landsrsmannin um tað er soleiðis at næmingar hava gingið á skúlanum á glasir í einum bygningi sum ikki er prunagóðkendur eg tað fakta ella eg fyribils góðkendur takk fyri
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur tað er ingolf sólheim olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður altso vissi eg skal skilja svarið rætt sum eg haldi eg skilti tað so er tað so skúlaleiðsla sum hevur ábyrgdina av um skúlin europið ella ikki øum og og líkasum hevur ábyrgdna av um um skúlin líkur øft krøvini men altso tað liggur í øllum púra greitt at vissi skúlin ikki hevur fingið eina endaliga bygiváttan so er tað tí at manglarnir sum eru staðfestir tá ið hann varð handaður ikki eru blivin váttaðir gjørdir og at spyrja landsstýrismannin einafer afturat um taðiikki er liðurstøðnda tí ikki er at skúlin hevur opið uttan at hava neyðugt loyvi til tess og so atlagi líka koma inn á tan seinna spurningin sum vit ikki náddu at gera nakað við og landstýrismaðurinheldt ikki svaraði uppá tað er hetta har um um hvør hevur ábyrgdina fyri at hava t íkøkiliga eftirlitið við upprunatrygdina er í lagi tí hetta her innlitið sumborgari er fingi har er eitt samskifti sum gera mann ivast altso sambærtinnlitinum so ringti leiðarin at byggi og umhvørvisdeildini hjá tórsavnar kommunu tíðliga í ár í landsverk eftir svarið up á ein spurning um hvørt prunatetting á glasi er í lagi sambært tekniskum lóggávu byggi og umhvørvisdeildin hevði fingi spurningin frá triðja parti og senthan víðari til landsverk ein byggifrøðingur á landsverki svaraði teldupostinum men hann metti at spurningurin var til sjálvan brunamyndugleikan og undraðist á og so siteri eg hvat hann skrivaði við formasloyvi at brunamyndugleikin ókritiskt sendir spurningar víðari til byggiharran uttan at gera sær sínar egnu eygleiðingar og tankar um brunaviðurskiftini sum spurt verður inn til altso at tað tað undrar hann ha og tí vil eg siga at samskiftið bendir á at byggjahardi upprunamyndugleiki ikki hava somu fatan av hvør veruliga eigur uppgávurna at røkja ítøkilig eftirlit við um glasir ltakk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin aftur jørgun niclasen
ger so væl harra formaður øh tær upplýsingar eg fái so er tað í í sambandi við eit glasið bleiva tikið í nýtslu at tórshavnar kommuna útvegaði skúlanum nýtsluloyvi við viðmerkingum og júst hvat liggur í tí orðunmum tað tað er væl at mann fær nýtsluloyvi men viðmerkingarnar siga at hesi og hesi og hesi tingini skulu gerast og tað sum eg seg fái at vita tað er tað tað verða ósemjur millum annað tað drúgva gerðarættarmálið við tkeverk sum gav stórar avbjóðingar fyri at fáa gjørt hesi tingini sum viðmerkingarnar eru um men sum eg fái at vita nú so hevur verið arbeitt og gongur alt eftir ætlan so er man liðugur við orslukk í ár og tá kann bygningurin endaliga góðkennast og nýtsluloyvi gevast eg gevist spyrjarin rættíð at eg tiki langa tíð alt for langa tíð men við tí sum eg fái at vita so er eitt nýtsluloyvi við viðmerkingum og tær viðmerkingarnar sum eg skilji tað hevur býráði líkasum gt ringt eftir at nær verða hesi tingini gjørd og tað eru nógvir partar sum hava sum hava ábyrgd og sjálvandi leiðslaskúlans má eisini hyggja eftir at ásetingarnar eru í lagi og har ímillum ein nýtslugóðkenning og og hevur leiðslan ein eina nýtslugóðkenning jamen so tekur hon sjálvandi avgerð út frá tí men tann spurningurin við við við ábyrgdini var øgiliga spjaddur hvat er tað skal gerast hevur fakeftirlit íð syrkt fyri at tað er gjørt kommunan sum her byggimyndugleiki útveðar nýtslulovi til bygningin og harvið góðkennir tað sum er bygt teir hava jú góðkent tað við viðmerkingum og rinkja nú eftir at fáa tingini upp á pláss og tí tí sum eg fái upplýst so kann tað endaliga nýtsluloyvi latast við ársenda viðse alt gongur eftir ætlan
tæð ur upplýsingarnar sum eg havi ja so er tað síðsta umfar og inglet
ærðija takk fyri harra formaður altso um hetta her nýtsluloyvi við viðmerkingum sum landsstýrismaðuri umrøður er tað sama sum er nevnt í tí skjalinnlitinum sum sum er her um tað er tað sama sum henna her treytaða byggiváttanin so var alts ein freist á á tí váttanini til fyrsta novembur tvey túsndog nítjan tað vil siga at hon er farin fyri tveimum árum síðani og er tað soleiðis so kann altso staðfesta sta her er einki loyvi har er einki lýtsluloyvi til at skúlin hevir opið yvirhøvur og hin seinna spurningin haldi ikki at landssýrismaðuin hevur svarð upp á enn altso hvør hevur ítøkiligu ábyrgdina av prugnaðatyknini altso tí at vit hava vit hava uprunamyndugleika sum í tórshavar kommuna sum spyr landsverk um ein ítøkiligan tekniskan spurning og fær svarið at atta eiga tin sumupprunamyndugleiki sjálvir atfinnaútav tað vil siga at her er altso ein byggjiharri og einbrunamyndugleiki sum ikki eru samdur um hvør eigur ábyrgdina av at fremja tað ítøkiliga eftirlitið sum kann siga um tingini eru í lagi htta har er statvekk haldi eg líka ógreitt sum áðrenn landssýrismaðurin sbyrðjir a svara spurninginum men tað kann eisini vera at hann er ringur at svara og eg bað samdur við inn í ati hetta hevur gingið heilt óalmindiliga leingi at fáa avgreitthenda skúlan har eru fleiri onnur ella har eru nøkur onnur mál enn enn bara hesi her sum sum hanga enn har eru rættarmál um umhvar ið ið arbeiðstakarar ikki hava fingið tað sum tað skuldi hava við pengum um um tað er av røttum ella tað veit eg ikki men har eg veit har feiri heimsipartíðir hvussu statvekk og eg haldi at tað er ein so stór byggiverkætlan sum hivur fylt so nógv í í almenna kjakinum í føroyum atog og skúlin bleiv handaður fyri altso í august tvey túsund og átjan og vit skuldu vera glað fyienn skúlan mtar ein flottur bygningur og og eg eg vóni og trúgvi at ungdómurin trívist væl har uppi men vit skylda eisini øskattgjaldarinir her í landinum atta har málið fær ein enda at vit kunnu siga at vit hava ein skúla her sum er liðugur og øll hava fingið sítt og vit vita at vit vita hvør hevur ábyrgdina av at tingini eru í lagi og tað haldi eg ikki at eg kann vera tryggur í at vit vita í løtunik
ja so er tað jørgen niclasen sum fær tað seinasta orðið gjørt
hann var formaður tá ið altso kommunan er brunað myndugleiki og er eisini brunað eftirlit og tað er kommunan sum gevur ella letur verða at geva nýtsluloyvi í hesum førinum hevur kommunan givið nýtsluloyvi og sum spyrjarin eisini vísti at tað hevur drigið út og hann vísti aftur til tvey túsund og nítjan men tað er altso kommunan sum er myndugleiki og eftirlit og tað vil siga at um kommunan ikki helt at mann kundi halda fram við sum fyribils nýtsluloyvinum so er tað tað kommunan sum skal taka tað aftur og kann tá steingja skúlan tað er tann møguleikan tey hava umans ið hesin førin hevur sæð her er framdrift tað eru ósemiðir sum hava útsett tingini men er ev framdrift og tá árið í ár er liðugt jamen so metir man tað vera trygt við hesum fyribils nýtsluloyvinum men men sum sagt sum sum sum myndugleiki og sum eftirlit so er tað kommunan og hon kannleiðingargøta í steingjarskúlan um tað er tað hon metir er tað rætta men tað hevur hon so
og ikki mett higartil ja takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og avgreiddur so fara vit aftur til spung nummar sum eitur her tingmánni ummar ella spurningur numar áttaogfjøruti eitran og hann er til jakub vestergaard landsstýrismann í fiskivinnumálum hann er frá jóhannes joensen hann er um minstu løn til fiskimennina jóhannes joensen fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja heta er ein spurningur munnligur spurningur til jakubvestegard landsstýrismann í fiskivinnumálum og hann er um evnið minstu løn til fiskimennin ella fiskifólk ehspurningar ljóða soleiðis heldur landsstýrismaðurin at trygdargrunnurin eigur at hækka minstlønina hjá fiskimonnum og nummar tvey hevur trygdargrunnurin umrøtt støðuna um at hækka minstlønina hjá fiskimonnum seinastu seks mánaðirnar g nummar trý er landsstýrismaðurin samdur við formannin í fiskimannafelagnum jan højgaard og floksfelagan brand sandoy at tað ikki loysir seg at mynstra við lýniskipum og trolarum sum støðan er í dag nummar fýra um ja hvat ætlar landsstýrismaðurin so at gera við støðuna og í viðmerkingum nevni eg at tað verður framn nakrar ferðir at tað er trupult at fáa fólk til at manna skipini tí minsta løgnin hjá fiskimonnum er ov lág talan er serliga um ísfiska lýnuskip og trolarar avleiðingin er at fleiri skip liggja tí minsta lønin er ov lág eisini hava formaðurin í fiskimannafelagnum jan højgaard og brandur sandoy løgtingsmaður alment úttalar seg um hetta minsta lønin er í dag ellivu hundrað krónur um dagin í augurt segði alfrid petersen stýrisformaður fyri trygdargrunnin at grunnurin fór at umrøða hesi viðurskiftini ein mánað seinni tað vil siga í septembur tí var hesin fyrispurningurin settur takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin jókup vesturgaard fær orðið
ger so væl ja takk fyri hara formaður mín støðutakan í spurninginum um at broyta útgjøldini byggja á ta mannagongd at stýrið fyri trygdargrunnin viðger málið hereftur letur meg uppskot um broytingar eg havi ikki móttikið nakað fráboðan ella uppskot um hækking í minst løn nú og tí er tað ikki mín meting at stýrið heldur ati minstlønin skal hækka tað er ikki møguligt hjá mær at svara um jørt hvørja umrøðutrygdargrunnurin hevur á á málinum tó kann eg siga at trygdargrunnurin hevur ikki umrødd spurningin við meg ella við fiskimálaráðið um at hækka minstlønina í seinastu seks mánaðinim sum spyrjarinspyr um trygdargrunnurin her heldur ikki lagt uppskot til fiskimálaráðið seinastu seks mánaðinum um at hækka mislønina eri fult ov heilt kunningur um støðuna hjá ísiska flotanum ið fyri mong skip ber eggini av sera vánaligum fiskiskapi við vánaligum fiskiskapi á óstøðum rakstykki mangar fyri at illa loys seg at virka bæði fyri reiðarí og manning við atlitið av veiðiøkjum og serstakt talið av tøku fiskidøgnum so hevur íslendska flotum rúmar resur at virka við føroyar og kvoturnar hjá okara kvotu hjá øðrum eru nøkulunda á sama støði sum undanfarnin ár tak okur ár í ár eitt sindur meira undir eysturgrønlandi men slepmi ikki kappi hog so hevur so smiki sannligu stóri trupulleikin fyri botskar vinnuni sera vánigir fiskiskapi føroyar tað er sera torført hjá politsku myndugleikarnum gera nakað við hesa støðuna í stuttum øpi tóskur at sigast at okur støðugt arbeiði eftir tí stavnlandi at fáa betri rættind til okkara heimaflota í veiðuøkjinum hjá øðrum tað vil siga í samráðingum
við aðrar partar takk fyri ja takk síðani eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst páll á
royna tygvo hers væl ja takk fyri formaður en en ógvuliga viðkomandi fyrispurningur hjá jóhannes joenesen um støðuna víkjandi mynstulønini eg haldi e tað er eitt sindur eitt sindur av at varpa ábyrgdina frá sær bara at vísa til til arbeiðsmarknaðarskipanina sum eru galdandi í økinum er støðan vánaligt so hava vit sum politiskskipanin eisini áfugurat fyri haldaokum yvufyri og royna at fáa gjørt okkurt við hana kundi tí sambandi hugsað mær at spurt landsstýrismannin ívíkjandi útróðrarflotan altso hevur landstýrismaðurin et tala upp á hvussu nógvir fullryktir útróðrarbátar eru í dag hvussu er tann gongdin ta eg má siga tær at tað me ótrúliga trupult at fra endarnir at røkka saman hjá hjá tí starvsfólkin tí at tað hevur verið syndarlig kor í nú í amiliga tíð so hvussu er støðan hjá útróðrarflotanum lands írðian
so er tað inngolf sól heim
pulsengræja takk fyri ja sera viðkomandi spurningur og og takk fyri hann eg haldi eisini at mann mann kann staðfesta at at minstalønin er í øllum førum ov lág til at kunna kappast við við onnur arbeiðspláss fyli at halda upp á fólki og tað er kanska eisini ein orsøk til at vit hava fleiri skip sum liggja í løtuni og eg haldi eisini at í øllum førum reiðararnir nakrar av teimum hvussu er hava sjálvir óbeinleiis sagt hvat ið hon eigur at vera tí tað eru ávísir reiðarir sum sjálvir tryggja manningunum eina minstløn við at betala teimum dagpengar sum eru munandi hægri enn tann almenna ella tann tann tann mistatrygdarkrunnurin betalir eg meini at tað er r tvey túsund kónur um dagin sum ein ávísur reiðari betalir sínum manningum o soá tað má vera tað støðið sum hesin reiðarin metur er rímiligt fyri at kunna kappast um um arbeiðsmeginatakkfyri
ja takk so rabran
ja takk fyri harra formaður ein góður fyrispurningur frá jóanesjoensen øhfyrst skal eg siga at tað er nokk eingi sum kemur at leggja sær lívið til rættis og velja sær eina yrkisleið eftir hvussu nógv ton kann fáa í minstu løn umborð á einum skipi hveiðimaðurin hann vil gjarna hava nógva inntøku og hann veit at inntøkan svingar eisini nógv men spurningurin er bara altso hví hví skulu vit hava ein trygdargrunn yvirhøvur vissi í hann ikki kann geva teimum sum eru partur av skipanini nøktandi kør ella eina eina rímiliga inntøku burturúr tí tí at tigum fiskimaðurin sjálvur sum betalir etta og og spurningurin er so er tað er fakfelagsøer fakfelagsumboðini í trygdargrunninum alforveik í forhold til reiðararnar ella hvat er trupulleikin við at fáa hækkað øútgjaldð verður eitt øðrvísi kanska tá ið ið nótarflotin fer ati
ja takk so er tað eg
jacobsen takkfyri hara formaður eftir ein sera viðkomandi spurningur og sjálvandi liggur eingin um málrættari eftir at at hava minst løn men hon kemur ófatiliga væl við í teimum vinnunum sum sum kunnu hava avbjóðindi tíðir og tá ið tú tosar um bolfiska flotan so so er tað rættiliga hevur er øgiliga lítlar broytingar yvir nógv ár og og teir hava hava tað nú soleiðis at at í nøkur ár so so er tað rættiliga nógv brúk fyri at hon átnin er væl virkandi og tað at hon kann brúkast til nakað eg hugsi bara um um vit hava eini øgiliga tolerantan flota at gera hvat hava vit serliga hava vit hoyrt hvat hava vit hoyrt frá hesari vinnuni nú meðan korona hevur verið og hvat hvat ið verður spurt eftir um um teir eru slopnir út tað sum teir skulu um teir kent taðsum teir skulu tað er so nógv onnur øki sum sum vit liggja vatnrættur luftini fyri at fáa tingini at bera til men men eg haldi heta e ein øgiliga tæðandi skari og tað skal ikki vera vera tað sum skal vera tað avgerandi um um mann fær tað sum mann veruliga hevur uppiborið at mann ikki mansigur er útií
ja takk so er tað spyrjarin aftur
hannes joensen gersuvælyr hara formaður ja eg hugsi at fiskimennir teirr eru burtur alt tøgni og vistu ann hugsar um ellivu hundrað krónur ov nógv í dag tað er livirstøðið í føroyum er rættiliga nógv hækkað seinastu nógva árini so at elli hundrað krónur ikki tað sama sum tað var og tá eg hugsi um at vissu viti flotin skal vera soleiðis at at útlendingar skulu koma inn og fiska so verður að ett sinur verri tí eg skilji væl teir kunnu halda ellihundrað krónur ov nógv tá teir fara heim til sítt heimland og táhar eru oftan elli hundrað krónur nógv verdari men í føroyum eru elli hundraðkrónur ikki tað sama sum tir vóru fyri nøkrum árum síðani og tí meini eg tað sum inkalspetes rósan sigur at at onkur reiðari hevur gjørt sagt tað at tvey túsund krónur um dagin tað er tað er ein minimumn fyri at kunna fara og tað haldi eg r ein ein góður veðvísari visimannhyggur eftir hvussu flotan er í dag so so er fiskaloysi kann man siga og og tað er ikki serliga hugaligt hjá fiskimanni at fara út at fiska men veit hann so tað at at sjálvt um visi eg fari at at eg ikki fái at eg fái minni enn tretv túsud krónur fyri at vera burtur ein mánaða so er tað lítið hugaligt tá mann hugsar um bæði veður og vind og umstøður sumborð á skipum so eg hugsi ati at her eigur manna jostera og eg veit ikki um trygdargrunnin ikki dugir at síggja tað men har haldi eg landssmaðurin eigur at at snakka við fólkini trygdargrunninum fyri at vita um um mann ikki kann kann finna eina semju um eittannað tí eg haldi tað er lítið hugaligt tað sum hendir nú at flotun liggur og tú ikki fær fólk umborð á skipini tað kann ikki vera gott fyri føroyar ella fyri fyri flotan yvirhøvur

gersæltakkv harar formaður tá pollareynatygvur spurdi nógv bátar vóru í bólki fimm a og tað talið kenni eg ikki porstandandi fót men tað er í nakað av bátinum í bólki a tí inntøkumarkið bleiv flutt undir síðstu samgongu rettiliga langt niður so tað ernakrir har menn umstøðurnar hjá útróðrinum vivíkjandi fiskiskapið hava verið sera vanaligar prísurinhevr verið øgiliga góðir seinastuni og viga nakað upp ímóti men tað verið tað hevur lítið lítið av fingið aftur til trygdargrunnina og minstlønina og okur kunnu øll øgiliga skjótt samd um ellivu hundrað krónur eru ikki nógv tí nokk so nógv her í havnini sum taka ellivu hundrað krónum og tíman skalt tú hava eina tænastu frá onkrum og ellivu hundrað krónur erat heilt tønd hjá einum sjómanni tað er ikki nógv í mun til tað tá ið tað er sagt so er tað soleiðis at okur fyri nógvum árum síðan eftir hondini løgdi løgdi hendan grunnin út til arbeiðsmarknaðin sjálvandi taka sær av og har sita umboð fyri vinnuna manningarfeløgini og fyri reiðari sína okur høvdu tað avtalu at mann ein grunnur sum vinnan betalir í og og onkursvegna eiður sjálvt um tað koma fæ grundfarð frá landinum inn so høvdu okur tað avtalu atmann ikki politisk skuldi fara inn í hendan grunnin og og flyta upp á minst løn og annan men at tað skuldi verið seg her umboðini tá s var grunnurin sjálvur sum skuldi viðgersa hesar spurningarnar í jøvnu millumbilunum so koma til landsstýrismannin við broytingum og tað havi eg hildið meg til og tað haldi eg undanfarn landsstýrisfólk eisini hava hildið seg til og tað vili framhaldandi gera men eg vóni tað at mann tekur eftir upp í grundinum og g viðgera hundan spurningin tí eg eri nokk so samdur um at elliv eflu hundrað krónur um døgnin er øgliga lítið hinvegin tá ið manningin ikki fær minst løn tá er øgiliga lítið eftir lil skipi og tá loysir tað seg neyvan heldur hjá skipinum av veri úti men tað er so ein annar spurningur aftur takk fyri
ja so er tað síðst eina sum fari jóhannes
engersvæltakkfyrihara formaður ja tað vísi et t eitt sindur fasla støða við tað at manningarfeløgini og ta semjast nokk ikki um ella grund semiso nokk ikki um hvat tey skuldu gera men eg hugsi at vit kunnu her hvussu er frá tingsins røðarpálli og landstýrsmaðurin er samdur við mær í tí at at mann kann heita á tey um at umhugsa at hækka dagsgjaldið so tað fer frá elli hundrað krónum upp upp kanska upp á tvey túsund krónur ela hvat teg skal vera tí at kostnaðarstøði hækkar alla tíðina tað má mann kunna hyggja eftir í grunninum tað tað giti egt at hygja eftir so eg hugsi atáheitanin skal vera at at vima hava ein flota sum við royndum fiskimonnum sum mann ikki skiftir fólk hvønn túr og og kanska útlendingar koma inn í vinnuna við við við vi við stuttum vinningi fyri eyga so haldi eg mann skal royna at gera okkurt við minstlønina t sum eg segði í áðni at at minstlønin kann kann gott vera stór í einum landi vist tú kemur eystanfrá ella sunnanfrá onkustaðni har sum lønin rættiliga lág og kostnaðarstøði longt so er tað kanska nógvir pengar at fáa men men í føroyum sjómenn skulu liva í føroyum akkurát sum øll onnur og við láni og húsum og og familju og øðrum øðrum so vónandi verður eitlanaðgjørt so at hasar hundraðog hálvtrýss miliónirnar verða brúktar til fiskimannin
takk fyri ja og so er tað til endanr her jako vestur
rðið ger so væltakk fyri harra formaður grunnurin hevur væl á pengum so tað er ikki trupulleikin so eg kenni eg kenni heldur ikki ta dagligu umrøðuna inni í grunninum sjálvum havi eg havt onkran fund við við formanninum um onnur ting men tað er ikki verið nøkur umráðar fiskimálaráðið um at hækka minst løn eg havi nevnt tað fyrr og eg kann nevna dattur á ellivhundrað krónur eru eingir pengar og tí eg havi fingið áheitanin frá fiskimonnum eisini og sjálvandi havi eg biðit tað venda seg til síni umboð í grunninum fyri at taka málið upp og viðgera tað tá ið tað er sagt so er tað sjálvandi trupult hjá einar skipi a ver í rakstri tá ið inntøkan er so lítil at manningin ikki klárar minst løtuna so tann tann spurningurin spælir spælir sjálvandi eisini inn at skip liggja simpultent av fiskafloki tað loysist letkik at farið út tí tíinntøkan er so lítil at at rereiðaríið skipið hevur hevur undirskot men tað er rætt aðrastaðni í flotanum har mann he virkir nýtt at skipinum og vil hava u tilgongd so hevur mann júfarin inn og betalt eitt sindur afturat til manningina sum mann reiðarin tryggja manningini eina eina mynst løn og tað er sjó at ylgja tað eisini ein ein máti ag gera uppá tá ið mann hevur ein grnntrygdargrunn sum í hesum førinum har ikki trupult við mann ikki manglar pengar so átti mann við tí grunninum at roynt at justera tingini og dagført tey soleiðis at at minstlønin var í mun til kostnaðarstøði í dagsins
samfelag takk fyri ja takk fyri so varð hasin spurningurin avgreiddur og vit komu so ígjøgnum teir mugu fyrispurningar nú fara vit aftur til punkt eitt av skránni í dag tað er triðja viðgerð av eykajáttanarlagnum fyri oktobur tvey túsundani einogtjúgu og vit fara undir tað viðgerini viðgerðina nú tað er soleiðis at tað er komið eitt broytingaruppskot frá erhard joensen billius dinsen og helga abransen í sambandi við hetta málið hvørbið er vorðið tað er erhard joensen sum fær orðið
fyri harra formaður ja hetta er triðja viðgerð av

og undirritaði biljustinussen og uni rasmussen og helgi abramsen hava so eitt broytingaruppskot og tað er til grein ellivu sum eitur heilsumál

eykajáttanin broytt til tveyoghálvtrýss komma sjey níggju null millión

viðmerkingarnir eru til aðru viðgerð varð eykajáttanin á høvuðskontoðin eftir broytingarupskotinum í álitinum hjá meirilutanum í fíggjarnevndini økt við sjey komma trimum milliónum úr trýogtretivu komma fýra upp í fjøruti komma átta av teimum sjey komma trimum milliónunum vóru seks milliónir til koronakanningar og seks hundrað túsund til at bjóða ávísan borgarum triðju koppseting og sjey hundrað og hálvfjerðs túsund til at hava fyribils koronadeildina virkna árið út við hesum broytingaruppskotinum verður mælt til at hækka eykajáttanina við tólv milliónum krónum afturat soleiðis eykajáttanin á høvuðskontoðini hækkar úr fjøruti komma átta milliónum upp í tveyoghálvtrýss komma átta milliónir tær tólv milliónirnar eru til koronakanningar seinna hálvár á landssjúkrahúinum let hjá landssjúkrahúsinum at standa fyri ø á fíggjarlóginim fyri tjúgu einogtjúgu vóru játtaðar átta milliónir og níggu hundrað túsund til landssjúkrahúsið til koronakanningar í tríggjar mánaðir og í eykajáttanini fyri apríl í einogtjúgu vórðu játtaðar aðrar seks milliónir til endamálið í tríggjar mánaðar afturat í hesum eykajáttanaruppskotinum fyri oktobur einogtjúgu verður biðið um tólv milliónir til endamálið fyri seinnu hálvár men við samtykta broytingaruppskotinum til aðru viðgerð varð eykajáttanin til endamálið hækkað við seks milliónum til átjan milliónir við hesum broytingaruppskotinum til triðju viðgerð verður eykajáttanin til endamálið hækkað við øðrum tólv milliónum so eykajáttanin til koronakanningar fyri seinnu hálvár verður tretivu milliónir krónur til landssjúkrahúsið at standa fyri fyri fíggjarárið tjúgu einogtjúgu verður sostatt samanlagt játta fýraogfjøruti ella knappar fimmogfjøruti milliónir krónur til koronakanningar hjá landssjúkrahúsinum harumframt eru koronakanningar á klaksíkarsjúkrahúsi játtaðar fýra hundrað oghálvtrýss túsund fyri fyrru hálvár umframt níggu hundrað túsund í hesum eykajáttanaruppskotnum fyri seinnu hálvár til koronakanningar á suðuroyarsjúkrahúsi eru játtaðar trý hundrað og hálvfems túsund fyri fyrro hálvár umframt tvey hundrað og tveyogfýrs túsund í hesum eykajáttanaruppskotinum fyri seinna hálvár koronukanningarnir eru kostnaðarmiklar og tí er tað av stórum týdningi at kanningarvirksemið verður avmarkað til einans neyðugar kanningar til tess at forða fyri at óneyðugar kanningar verða gjørdar í sjúkrahúsverkinum og fyri at avmarka útreiðslulandskassans í hesum sambandi verður heitt á landstýrismanninum í heilsumálum at skipa soleiðis fyri at ein greið vegleiðing verður gjørd um nær tað er neyðugt at lata seg kanna

tað framgekk tá ið okur høvdu uppskotið til aðru viðgerð at fleiri tingfólk settu spurnatekin við er tað er tað nøkur skipað vegleiðing sum sigur nær mann skal lata seg kanna ellaog ikki eisini varð tað ført fram ati millum annað arbeiðspláss lótu síni starvsfólk skrina

í hvussu so er er tað ein rættiliga stórur partur av fólkinum sum leta seg kanna sjálvt um tey eingi sjúku eyðkennir hava og kanska ikki hava verið saman við fólki sum mann veit eru cvpositiv so við hesum uppskotinum er kur hava okur gingið heilsuverkinum partvíst á møti teir bóðu um at fáa átjan milliónir afturat í í eykarjáttan teir fáa tólv og okur heita inniliga á landsstýrismannin um at koma við einum at koma við eini eini vegleiðing soleiðis at okur kunnu avmarka avleiðingarnar hjá landskassanum mest møguligt uttan harvið at

og føroyskum óforsvarligani hvat testing viðvíkur
takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað bjørt
samelsen sum fær eina viðmerking gersuvælja takk fyri nú fingu vit hetta broytingaruppskotið beint nú og eg klári ikki orilia at fylgja við har var øla nógv tøl upp og niður men vistu eg skilji tað rætt so hevur verið hava samgonguumboðini í fíggjarnevndini valt at geva seks milliónir minni til koronukanningar enn tað sum heilsumálaráðharrn hevur biðið um og so standi eftir í spurninginum hvør er tað sum eg skipari já polo í øllum hesin her koronastrategiuni hjá landsstýrinum tí at um tað verður biðið um átjan milliónir um hann bara gevur tveir triðingar av tí so merkir at mann skal leggja um til eina aðra kanningarstrategi og tað segði formaðurin fíggjarnevndini sum nú at fólk skuldu ikki lata seg kanna vist tey ikki følast seg sjúkan og vit eru altso framvegis í europa toppinum av smittuútboði í mun til hvusu nógv verða innløgd og sovíðari so mín spurningur er hvør er tað sum situr fyri endan á hesari strategini hjá landsstýrinum tí eg mann blívur øgiliga ørkymlaður av hasum her serliga at mann ikki er væl samankoyrdur um teir pengarnar mann biður um at
fáa takk fyri
so er tað erhard takk fyri harra formaður og til bjørt samulsen so skilji eg gott at bjørt samulsen setir tann spurningin øtað er eingin ivi um at tað er tað sígga okur á tølunum at tað er ein massa testing í gongd í føroyum og eg skal ikki gera meg so eri jú ikki heilsu myndugleiki meni okur vara eisini av landskassanum so tað at mann í fyrstu skifti sigur við heilsumálaráðið tykur fáa tveir triðingar av tí sum tykur hava biðið um til restina av árinum tað eru so einar seks vikur eftir men samstundis biður tey koma við eini vegleiðing um hvør tað er ið skal testa seg tí at uttan iva verða óneyðugar testir gjørdar av samlaða av teimum samlaðu testunum er tað umleið tvey prosent sum eru positiv nú ella sum sum verða sangaðir positiv og okur vita øll um at tað eru bæði arbeiðspláss og fólk annars sum testa seg uttan at yvirhøvur at hava hava sjúkrueyðkennir arbeiðspláss testa fyri at skrina síni starvsfólk er tað rætt tað metir minnilutin í fíggjarnevndini ikki at tað er í hvussu so er um so er at arbeiðspláss skulu

tær ja takk fyri harra bornaður sum í skilalagnum hevur landslæknin verið inni í til hoyringar í sum málinum um eyka játta hana á og so ætlaði eg bara at spyrja era joensen um var landslæknin spurdur um hvat fyri grundgevingar eru fyri at vit skulu testa eitt stað millum tvær og fýra ferðina so nógv í danmark sum í danmark her í føroyum tað mugu vera einin til aðrar lækna og fakliga grundgevingar fyri at vit skulu testa millum tvær og fýra ferðina so nógv í føroyum tí hesar testurnar eru jú ikki grátis og og og tær kundu kanska koma í sjúkrahúsverkin væl til til til góðar tað sum tað sum hesa testina kosta tað má vera ein grundgevin fyri hví ið vit skulu testa so nógv meir enn mann ger alla aðrasta takk fyri
haend
rerhardensentakk fyri harra formaður tær lækna tær læknafakligu grundgevingarnir eru sjálvandi tað at jú meira tú testar júst størri kjans hevur tú fyri at at fanga positivar hinvegin so kann mann siga tað at tað at tú tað at okur til dømis testa fýra ferðirnar so nógv sum sum til dømis dannmark er so skuldi tað merkt tað at okur fanga fýra ferðirnar so nógv tað gera okur ikki reint statistiskt eg haldi at hendan næsta tesningin visti mann hugsar reint statistiskt so er tað jú logiskt jú fleiri tú testar jút størri er kjansurin fyri at tú fangar onkran hinvegin so skal man iki vera blindur fyri at tað hevur ein fíggjarliga avleiðing og tann fíggjarliga avleiðingin hon endar her inni ella hon enda hjá føroya fólki og okur hava hvussu mett at tað er at í for leingi sæ av tí sum bjørt samussen sigur so er tað so ger tað einki um okur senda signal út til heilsumyndugleikan nú komið nú við eini vegleiðing til hvør er tað sum skal lata seg testa og nær skal mann leta seg testa tað haldi eg er tað er einki forgjørt í tí uttan at tað harvið fer at ganga út yvir heilsustøðuna hjá fólkitakk fyri
ja takk fyri so er tað páll á reynatúgvu
takk fyri formaðurin ja øtað hevði eg nú ikki væntað at uppgávan hjá fíggjarnevndini var at føra heilsupolitikk tí tað er onkursvegna tað sumsum stendur eftir aftan á hetta tilmæli frá frá fýra tingfólkum til hesa triðju viðgerðina títað er púra greitt ati at tað sum landsstýrismaðurin í heilsumálinum biður um er at fáa seks milliónir meira og tað er bygt á tað sum farsóttarmyndugleikin mælir til í sambandi við ta teststrategi ella test kós sum mann hevur sett fyri at at basa smittuni ella fyri at fáa minkað smittuna í landinum so tað er ein øgiliga sjáldsomt støða ati ati at landsins myndugleiki evsti myndugleiki heilsumálaráðharrum og kanska løgmaður eisini kasta ábyrgdina frá sær og biðja fíggjarnevndina um at stýra heilsupolitikkin gjøgnum bakdyttnar eg havi ongantíð upplivað tað fyrr ta hetta er ein heilt heilt meir kátlig støða mámá eg siga og og eg skileg skilji ikki tað sum gongur fyri seg í løtuni tí um so er ati at vit skuldu valt at gera soleiðis sumsum millum annað fígjaformaðuriog fíggjarnevndini mælir til so átti tað a verið tey sum sita við ábyrgdina av landinum sum søgdu at nú hava vit broytt kós nú hava gjørt tað eina nýggja strategi sum sum sær soleiðis soleiðis soleiðis út tað er væl tímað at bjóða seg fram til at at blíva landsstýrisfólk ella løgmaður tað er tí at mann ætlar sær at leiða landið tað er væl ikki tí at mann ætta blaka ábyrdina frá sær til onkran annað altso tá mun landsstýrisfólk so er man landsstýrisfólk teimum løgmaður sum var løgmaður og tá hevur mann evstu ábyrd av tingunum men tað er ikki tað sum vit síggja í dag í dag síggja vit at landsstýrið sum sum onkursvegna rennur undan ábyrgdini og vónar at meirilutin o fíggjarnevndini kann taka ábyrgdina á seg og alla ru til til teirfíggjarnevndalimir sum sumsum vilja tað og sum ynskja tað eg ivist ikki í at tey ynskja bæði landinum og øllum øllum tað besta men tað er barasta ein púrasta skeiv mannagongd í mun til tað ábyrgdabýtið sum er galdandi í politisku skipaninim her hava vit eitt eitt landsstýri sum løgtingið velur av stjórnalandinum men landsstýrið tekur ikki ábyrdina til síg so er tað sjálvandi freistandi hjá einum ein parti av parlamentunum siga men so mugu vitstýrið í staðin fyri eg haldi bara ikki tað er rætt tí at fíggjarnevndin hevur ikki nakað apparat fíggjarnevndini hevur ikki nakað naka fyrisiting at stuðla sær til at hon er ikki nakan heilsumyndugleika sum hon kann sum hon kann líta á ella nakað sovorigt so so tað einasta rætt eftir mínum tykki at gera tað er at halda okum til tey tilmæluni sum koma frá farsóttarnevndini og heilsumyndugleikan alt annað er púrasta burturvið so er eingin grund til at hava ein heilsumyndugleika tað ereingin grund til at hava eitt landsstýri visti tey fólkini sum eru sett til at gera tað vist tey ikki ætla at lata seg í tann tann jakkan sum taðnú einaferð er at hava ábyrgdina av viðurskiftunum so øgiliga øgiliga un darlig kensla at at vera tingmaður undir hesum fortreytunum vit ynskja øll at fáa fáa bilbugt við og fáa bast hesi farsóttini framvegis hava vit høg smittutøl í føroyum og tað nyttar einki at vit sum limir í fíggjarnevndini ella limirin í løgtinginum stinga høvdið í sandinum siga tað nú hava vit ikki ein trupulleikar longur soleiðis ganga tingini ikki fyri og trygv mær eg ivist ikki í at hesi tølini fara at verða soleiðis sirkað sum farsóttarnevndin metir tey fara at vera og at testirnar fara ella kanningarnar fóru at verða sirkað so nógvar sum farsóttarnevndini metr tað fara at vera tað einasta tað merkir tað var t tað er ein mankuí hjá landsstýrismannum í heilsumálum tá ið árið verður gjørt upp og mann hevur brúkt meira enn tað sum lógin segði so eg haldi tað er fínt at mann roynir at at mann tekur ábyrgd á seg men eg haldi taðr ein misskilt ábyrgd av av ávísum fíggjarnevndarlimum at skula seta seg hægri enn heilsumyndugleikan at seta seg hægri enn farstóttarnevndin tí at mann onkursvegna vil hava tey sum hava ábyrgdina av viðurskiftunum at stýra beturi enn tey gera í tag tit eiga at snara skútuni á spyrji tykum sjálvi um tit meta at tey fólkini sum tit hava sett á stjørnualandinum eru før fyri at gera sína uppgávu tí eg haldi tð r tað sum er trupulleikintakk
takk fyri nakrar viðmerkingar
tann fyrsta frá erhard joensen ger sovæl takk fyri harra formaður øeg haldi at í íhesum heri eg eg e veitikkium mann skal kalla tað fyri nei eg vil ikki kalla tað fyri korona sirkus men altso nú er nú fyllir korona alt útrokningarnar frá heilsumálaráðnum tæ bygdar upp á at tað eru umleið tvey túsund tvey túsund og fimm hundrað testur um dagin okur vita tað at tað er kanska fýra o ferði so nógv sum úr danmark er støðan so nógv verri í danmarkar enn hvat hon er her nei tað er hein fattiskt ikki okur koaokur kundu eisini sagt at visti tað var visti heilsumyndugleiki kom við at tað skuldi vera fimm túsund testir í føroyum om dagin men altso eg haldi mann skal eisini fyri tí at mann situr í fíggjarnevndini brúka reint vit og skil og visti mann sær tað at ein játtan ella ein umbøn mann heldur at hon er í hægra lagi so so skal mann í fíggjarnevndini taka í lekkarnar við seg tað her
takk
takk fyri forkvinna eg haldi at bara at mann skal vera tilvitaður um ati um tað sum mann ger og vesum ínevnd meirilutin fíggjarnevndini átekur sær hendan her leiklutini so so so sleppa tey eisini politiska valdina altso stjórnini í landinum undan at seta t t seta út korti ta kósumannum og einaferð ætlarir at hava í sambandi við koronafarsóttina tað er ábyrgdin hjá heilsumyndugleikanum at gera tað tað er ikki ábyrgdini hjá hjá fíggjarnevndini alla aðra um at at at at fíggjarnevndini ella meirilutan fíggjarnevndni heldur at mann skal brúka minni av pengum men tað nyttar bara einki at mann skerjir veitingarnar til økið uttan samstundis at siga hvør tann politiska kósin er ella hvør er farsóttarkósin ella hvat eg velja kalla tað soleðis sum nú er so átekur mann sær eina ábyrgd sum mann sletts ikki hevur um mann sleppur teimum undan ábyrgd sum
av ábyrgdina takk fyri steffan klein poulsen ger so
ja frú forkvina nú kritikkurin móti landsstýrinum at at at tær taka ikki ábyrgd í hesum málinum men eg havi hug at venda tí eitt sindur skal tað virkan vera soleiðis at løgtingið skal blástempla alt sum sum landsstýrið kemur við soiðs sum eg síggi tað fyri at brúka metaforð so er so kundu landsstýrið fyri sovit vera felag og vit sum sita heru nevndin og og vit síggja at at tey spæla út við nøkrum tey leggja nøkur kort á borðið og man er ikki heilt samdur og so justera mann tað eitt sindur sum nevndin sum løgtingið sum aftan fyri landsstýrið og eg dugi ikki at síggja at trupulleikan í tí
takk for mær
takk formaðurin forkvinnan orsaka tað er nó einafis soleiðis at at vit hava sum skipan hav valt at hava eina farsáttarnevnd sum eru tilmælandi á økinum og eg haldi at tað er ógvuliga rímiligt tá ið vit hava valt at fylgt teirr kósini so so halda vit áframmi at gera tað kósini eg ivist ikki í at tey fólkini vita hvat tey bæði hvat hvat tey hugsa og hvat tey gera og hvat tey mæla til eg dugi ikki at síggja aftir uppgávan hjá fíggjarnevndini at skula broyta upp á tað tað haldi eg púrasta misskil hinvegin visu vit halda at heilsumyndugleikin ella landsstýrismaðurin ikki skilir boðskapin rætt frá farsóttarnevndini ella ikki virkar samsvarandi so kunnu vit sjálvandi seta spurninatekin við landsstýrismannin men vit skulu ikki byrja at fyrisita eitt málsøki sum landsstýrismaðurin o ábyrgdina av tað er
púrasta misskil takk fyri biljustinussen ger so væl
ja eg má siga eg skilji ikki heilt hvar pollareynatúgvu er partvís tí at tað eru nógv fyltur í einari politiskari politiskari skipan og tá ið vit tosa um játtan á fíggjarlógini so er tey seinastu fyltrini tey eru her í løgtinginum og tað er tey málini sum hava við við játtan at gera a fara í fíggjarnevndina og fíggjarnevndin hevur skyldu til at eftirritja tey málini og at taka støðu til tey og tað er tað vit hava gjørt og tað veit páll arenadrúgv væl at hann sita sjálv fíggjarnevndini og síðani eta løgtingið sum endaliga tekur endaligu avgerðina men hetta her er okkara tilmæli til løgtingið og vit hava grundgevið fyri hví vit halda so skal vera og vit siga landsstýrismaðurin eigur at koma við einai reglugerð um hvussu vit bera okkum at frameftir júst tí at tað finst eingi reglugerð tað er tað sum vit vísa á
pállareynag
gsja takk fyri forkvina eg haldi avgjørd ikki at at tað eru nøkur grundgeving í veruleikanum er tað soleiðis at taðer farsóttarnevndini sum kemur við einum tilmæli sum landsstýrismaðurin tekur til sín og út frá tí metir mann eitt ella annað slag av aktiviteti í hesum førnum tsaktiviteti sum kostar soogs nógvar krónur tað einasta sum meirilutin ger tað er at mælir løgtinginum at siga at vit skulu ikki játta so nógvar pengar sum tar varð mælt til tað er ikki tað er ikki nakað fakligt tilmæli upp á nakran máta tað er bara ein ein ein máti onkursvegna at at at at royna at spæla skrappur yvifyri yvirfyri onkrum eg eg veit ikki ordiliga hvat hvat boðskapurin er í tí hinvegin visti mann ætlar at broyta kós á í sambandi við koronaforsótina strategi so eigur mann at viðgera tað politiskt til dømis saman við flokkunum á tingi um hvat et halda er tað rætta at gera í støði sum sum farsóttin ráð nú men tað ger mann slett ikki har spælir mann fandango so so eg haldi hetta er eitt púrasta misskilt ábyrgd sum ein part av fíggjarnevndini
her ásíð takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður aksel willumsson í
jóhannesen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina talan er um eit broytingaruppskot her til triðju viðgerð til eykahjáttan há landsstýrinum og tað er tí at landsstýrismaðuriní heilsumálnum hevur biðið um at fáa fleiri pengar til koronakanningar tí tað vísir seg at vit í føroyum kanna okkum nógv fyri korona og tað kostar sjálvandi pengar og so havi fingið nøkur tøl frá heilsumálaráðnum sum vísa tað at hygg mann eftir eftir seinastu vikunum so hava vit gjørt g haldi ellivu túsund og sjey hundrað kanningar um vikuna og vistu tað heldur fram árið út so er tað átjan komma tríggjar milliónir vit skulu brúka upp á betala fyri hesarkanningarnar fíggjarnevndin sigur so at fíggjarnevndin ella meirilutin í fíggjarnevndini at vit vilja játta tólv milliónir ikki átjan komma tríggjar sjávandi kann tað vera at vit fara at hesta okutt idur minni komandi vikuna en vit hava gjørt men tað sær út til at tað fylgir rættiliga nógv smittutølunum tá tað er høvðsmitta í samfelagnum so kannau vit okkum nógv og tá tað er lítil smitta so kanna vit okkum minni men tað sum eg ræðist eitt sindur tað er retorikkurin bæði frá ávísum samgongufólkum men eisini frá landsstýrismann gheilsumálunm hvan hoyrt hann verið úti har hann sigur at tit sta vit testakum alt for nógv vit skuldu testa okkum inni hatta kostar for nakrar pengar sigur mann politiskt øh tað sum farsóttarnevndin hevur sagt alment tað sum eg havi hoyrt tað er at besta vápnið í móti smittuni tað er at testa okkum landslæknin var til hoyringar í fíggjarnevndini í morgun harn hann bleiv beinleiðis spurdur um um vit testaðu for nógv ella munnu testaðu for lítið har hann sigur at að sigan tað besta vápni móti smittuni ti at testa okkum og hann helt vit testaðu okkum faktiskt for lítið burdi heldur a testa okkum meira soleiðis um smittan var í samfelagun akkar á løtuna tað var tað besta vápnið ímóti at halda smittuni niðri tað var roynt heilsufakligan roynt heilsufakligan tað sum kanska bæði landsýrismaðuri íheilsumálum og samgongu umboð argumentera við nú tað er ikki heilsufakliga tað er búskaparliga og fíggjarliga um tað er tað so eisini skilagott fyrsta haldi eg altso tosi vegna javnaðarflokkin so eiga vit at lurta eftir heilsukmyndugleikanum og staði mala til at hesta so testa vit vilst iga tað besta vit halda smitturni niðri og sleppa undan óneyðugum óneyðuga nógvum innleggingum og deystfvøllum me so kemur tað búskaparliga partin vist tað besta vápnini ir hlda smittuni niðri er at testa og vit orsakað av tí at løgtingi vil spara pengar og landsstýrið spara pengar testa minni er tað so fíggjarliga skilagott tí er tað soleiðis sum fakmynleikin læknafaklimyndugleikin sigur at so er vandi fyri at smittan ger meira um seg um vi testa minni so kunnu vit koma í eina støðu har ið tað verur nógv meira smitt í samfelagnum sum aftur hevur útreiðslur við sær vit skulu minnast tils kna vit skuldu hava fleiri innleggingar vit skuldu hava fleiri sum skuldsóttarhald og í ringasta føri so koma vit nú havast het her skipanin sum landsstýrið sett í verk ferðsluljós skipanina at koma vit upp í tað sum eitur ræytt so skul it lukka samfelagið niður so kulu vit faktiskt lukka samfelagið niður so kann mann meta um roynt fíggjarliga búskaparliga er tað væl spart spardi pengar at spara seks milliónir í testum vist alternativu er vit kundu enntí at lukka samfelagið niður tá kann tað øgiliga skjótt kosta tíggju talsm mili ónir ell hundrað talsin miliónir fyri føroyska búskapin um vit koma harðartil so javnaðarflokkrin heldur at vit eiga at fylgja farsóttarnevndini og heilsuaigamyndugleikanum bæði yvir søka løtu í tað er tað rættasta at gera heilsufakliga men trygvi eisini at tað er tað sykkrasta tryggasta at gera fíggjarliga og búskaparliga takk fyri frú forn
takk ein viðmerking frá helga abrahams
gersovæharra formaður eg kann gatl fylgja akselvi johannesen í tí at mann skal fylgja læknaligu tilráðingunum tað men mann kann eisini undrast á at tað er so stórur munur á hvat lækna fakligheinini sigur í føroyum og í øðrumlondum viðvíkjandi testing og og tað sum eg havi hoyrt fyrá onkrum lækna er tað at vist tú við túsund testum fangar fimm fólk tað merkir ikki at tú hevur tvey túsund g testum fangar tíggju fólk altso tú fangar færri og færri longur upp tú kemur tí at tey allarfyrstu sum fara at testa seg tað er tey sum hava verið í samband við onkran sum er sjúkur og tað næstu tey eru kanska sindur nærri og og ta síðstu fara tey fara bara tí at íavi bara fyri sikkuraskyld so so tað tú blíi við at økja talið tað tað ger ikki tað tú fangar fleiri fólk tað pljøvr ikkiat
takk fyri
akslagið hann seg ja ja tað er so vit rætt sum tú sigur at eingin smittur í samfelagnum so at gera onga meining av testa tíggju túsund í dagin og eingin smittur í samfelagnum men tað faktiskt í landsstaklinum sær eg heilt præcis heilt segði út frá tí smittuni sum er í samfelagnum løtuni hann varð vístur til at kanningarnar í gjár fóru oman fyri tvey prosent av øllum teimum sum kannaðu sum vóru smittaðir so áttu vit at testa meira tá er nógv smittur í samfelagnum eitt annað sum sum landstaklinum eisini bakkaði upp um sum eg haldi at vit gott kundu viðgera tað var at summir serliga arbeiðsgevarar seta størri krøv til síni arbeiðstakarar enn hvat myndugleikarnir mæla til við at teir skulu kanna seg hvørja viku fyri at koma inn á arbeiðsplássið har kundi mann so sagt er tað so rímiligt at skattaparkar rindar tað ella áttar arbeiðsgevarar sum seta tey krøvini rinda fyri takkanningarnar tað kann mann gott viðgera

stynusengesæja frú forkvinna eg fari at spyrja aksel johannesen hvat hann mælir til altso her e her er einki tilmæli frá andstøðuni í fíggjarnevndini annað enn at vísa allar eykajáttaninir burtur hvat er so meiningi altso ætlar aksel johannesen so ikki at ein króna skal játtast afturat hvussu hví setir mann ikki tað um til politikk til eitt ítøkiligt uppskot tað sum aksel johannesen sigur nú hvat mælir aksel johannesen til at vit skulu játta

ksel johannsen ger suvælat nú koma vit hær inn til triðju viðgerð í eina stórari eykajáttan sum er upp á hundrað og átta milliónir haldi eg var áðrenn hefta her har sigur samla andstøðu taka seg undirviðtí eykajáttanum men akkurátá kemur um hetta her so halda vit skal mann jtta pengarnar otá haldu vit skuldu gera so eg mann lurta eftir tí sum farsóttarnevndin sigur og hesum førumhava tú hoyrt beinleðis ti landslæknan at játta tað sum mann heldur tað er neyðugt við at hesta so nógv sum vit eiga at testa læknafakliga og tað er átjankomanru
fermiliónir takk fyri tann næsti at røða verður brandórsa
fyri frú forkvinna fyri at taka afturý tað seinasta tí kann tað undra okkum sum eru inni er at einki uppskot er frá andstøðuni um at vit skuldu hjátpa hasar átjankonhálvtríggjar øhnú er tað aftur hett her hvat hvussu hvussu skilagott etv at testa og og blíva við at testa og og hví skulu vit testa so nógv sum vit gera mær er sagt at landslæknin var inni í í fíggjarnevndini og har segði hann omvart at tað er læknaliga læknafakliga forsvarligt at testa so nógv og vist tað var so skuldu vit allarhelst testa nógv meira en vit gera í dag tí tí reisi eg ein lítlan spurning og tað er merkist tað so at tey sum eru í grannalondunum hjá okum eru fullkomiliga lækna fakliga óforsvarig tí at tey testa jú ikki meir enn helvtin av tí sum vit testa vistu vit eruóforsvárligt við ikki at testa nógv so má hini vera tvær firnast so óóforsvárligt við at við at testa nógv inni en við øh eg haldi ikki ordiliga at tað tað kann forsvarast eg haldi ikki ordiliga at tað forsvarast tí at vit síggja í dag at hvørja ferð i testa hundrað fólk eru áttaoghálvfems av teimum frísk

øh visu vit hyggja eftir tí fíggjarliga partin av hesum her so hava vit síðan mars í tvey túsund og tjúgu tá i tta byrjaði gjørt fimm hundrað og tveyoghálvtrýss túsund kanningar og til ein kostnaðu sum eitur sirka tvey hunrað g álvtýss krónustykki har á leið tað blívur til hundrað og áttaogetivu hundrað og áttaogtretivu milliónir í hálvt annað ár at háva brúkt upp á test øh vit vita ikki hvar hetta her eindár altso landslæknin mælir til at vit testa á tí støðinam so vit test í dag í øllum førum sum leingi hum smittaner so høg tað taðe ikki nakað sum bendir á at sjálvt um vit testa tað sum e test í dag so fór smitta niður smittan er støðu sum nú er tað vil siga nú skulu vit liva við at vit skuldu testa fimmogtjúghundrað kanningar kanska í eitt ár altso vissu vit u testa fimmogtjúguhudrað kanningar í eitt ár afturat so kostar tað samfelagnum hundrað og einoghálvfems milliónir og spurningurin lesu altso millum annað aksel johannesen var inni á tí samfelagsfíggjarliga at mann at hetta kanska var óforsárligt at mann kundi koma at brúka øgiliga nógvar pengar up á avleiðingarnar av korona vistu vit testaða minni ja men altso vit fara á testa fyri hundrað og einoghálvfems milliónir komandi ár vissu ið vit koyra blíva við at koyra hesum tøðinum tað eru eisini pengar altso hundrað og einoghálvfems milliónir tað eru hvat tað eru fimmogtjúgu prosent av játtanini hjá heilsuøkinum er tikki nógrir pengar kundu tit inski gjørt øgiliga góðan mun úti á heilsuøkinum úti á landsjúrahúsinum og til at taka avleiðingarnar av korona nei tðvit mugu alla tíðina spyrja okum sjálvi vit eru ikki læknafakliga hava ikki læknafakligar førleikar men vit hava eina skyldu til at hyggja eftir heildini her inni tí at aðalt hevur avleiðingar brúkar tú pengar upp á eitt ting jamen so her minni pengar til at brúka tileitt annað ting og so legðir tað meg til ein lítlan spurning afturat bara ein og tað er tá eg vit nú síggja at vit brúka so nógvar pengar til koronutestikar í ár kunnu vit vænta at tað dettur burtur av nýggjárinum

ætlar ggjarnevndin at koyra hasar hundrað og einoghálvfems milliónir krónirnar til testing upp á tá

ætlar mann at seta knappa tvey hundrað milliónir krónir av til test komandi ár tí tað kemur taðat kosta visu vit vistu vit lata tað koyra sum tað koyrir nú eg mæli til at mann hugsar seg øgiliga væl um eg eri ikki altíð testari up á nakran sum helst máta e ikki antið koronar ella nakað sum helst men men vit hava altso eina samfelagsliga ábyrgd at taka og hyggja eftir heildini í hesum samfelagnum at vit ikki bara brúka pengar upp á tað eina tingi eg veit at at læknafakligu myndugleikarnum vildi gjarna havt tvey túsund trý túsund fýra túsund fimm túsnd testir og dagin og at tað gjarna vildi útrudda korona aftur spurningurin er er tað vegurin at fara er tað vegurin at fara at fara har til at mann sigua eg eitsk kvat nú útruddaðu tað og so seta vit aftur grensikontrol í vestur vágunum har sum eingi sleppur inn við við korona eg iviskt takk fyri
takk ein viðmerking
aksele johannesen ger sovælhja takk fyri nei eg haldi ikki at tað er o skilagott at hvørki eg ella brandur ella bandur sandoy ella onnur her í løgtinginum royna at spæla klókuvata heilsufakligani staðin fyr athalda okkum til tað sum heilsufavindari sigur og ta er tað sum vit siga herpeint heilsufakmólarin sigur testa er besta vátna tá smittin niðri øog visto hyggja eftir hata er hent síðan korona koma tir føroyar so so testar vit ikk allar tíðnasa nógv sum gera aka løtuni hjá andbókastekk smitta er í samfelagnum tá smittar eina ferð niður eftir aftur fara vit testa minni men vissu vit testa minni enn vit gera nú so sigur heilsufakmindugleiki so er vandur fyri at tað hevur meira smitt í samfelagnum og verður tað meira smittað í samfelagnum so vir landsstýrið sum brandir sandoy eru pertetariskur morlutin hjá sagt so so kunnu vit fáa eitt reytt føroya hav lukkað samfelagið niður tað kostar nógvar pengar at lukka samfelagið niður rokni við eisini munandi meira en hat tað
passa at testa
sja tað er eingin ivi um at vit skulu ikki koma í ta støðuna aftur har sum har sum vit lukka samfelagið niður ein afr afturat óh eg loyv mær ivast í um tað er so men altso eg eg sjálvandi eg eri ikki læknafakligur myndugleiki og og men vit mugu eisini ansa eftir at vit ikki bara geva læknafakligan myndugleikanum eitt eitt frítt pass inn í landskassan til at brúka akkurát tað sum læknafakligi myndugleikin hevur hug til tað er heilt ófatiliga umráðandi fyri hetta høga ting tí tað er her ið pengarnir verða játtaðir vit hava ábyrgd at taka taka heildina í samfelagnum meir enn bara nøkur einstøk hyggja eftir nøkrum einstøkum játtanum og nøkrum einstøkum átøkum
takk fyri takk so er tað rutvan
ggviðmerking ger so væl takk fyri eg haldi støttiskt tað er órillig vænt hetta sum brandir sanday førið fram men tað sum eg sakni og nú skal sigast nú havi eg ikki verið her í í síðstu viku so tað kann vera at tað er partur av viðgerðini sum ikki hava nóg neyvt innlit í men tað er hendan her breiða viðgerðin sum manglar og og nú hevur løgmaður so aftur kallað inn til fund tað var upp á tíðina men so leingi sum vit ikki hava nakran kjans annað enn tað í fíggjarnevndini ta stutti hoyring sum mann fær har so haldi eg ikki tað er rætt at vit vil nøkrum fíggjarligum andboðum stýra korona kreppustýringini ígjøgnum fíggjarnevnina tað haldi eg ikki rætt harviðe ikki sagt at vit politiskt kunnu koma til eina niðurstøðu men so mugu vit eisini hava eina ordiliga viðgerð takk fyri
túsund
framdur samdoy ger so væl ja takk fyri frúfólkina og eg eri so púra samdur við ruth vang í hesum málini sjálvandi eigur hetta er ikki korona er ikki ein ein ein samgongu andstøðumál sjálvandi eiga eigur alt løgtingið at vera umboð í hesum málunum til at finna tær tær neyðugu semjurnar sum eru sum kunnu gerast tvørtur um um floksmørk og tvørtur um samgongu andstøðurnørk tað sigur seg sjálvt og tað er landsstýrið sum hevur sovið í tímanum haldi eg sjálvur eg haldi at landsstýrið hevur sovið í tímanum eg haldi at landsstýrið skal fara og sláa fyri at vit fáa meiri kommunikatión uppá tvørt av av samgongu andstøðu soleiðis at vit saman kunnunu littist tingini tað sama millum annað at allir flokkarin í millum annað danmark verða kallaðir inn tá ið tá ið broytingar skulu gerast í í strategiini eg haldi at tað er tað er veðurin at fara

berg ger sovætakk fyri frú forkvinna ja eg haldi at tað er ein øgiliga trupul uppgáva fyri ikki at siga ómøgulig hjá okum vanligu løgtingsfólkum at taka støðu til tá ið tað blívur ein so stór upphædd sum kemur inn millum aðru triðju viðgerð tí tá er málið fyrsovuðt ferligt avgreitt og okur hava ongan at spyrja at tað er nú snakkar barha sandoy um at at at landsstýrið kanska skal taka eitt eit sindur um reiggj men men okur kunnu so ikki en gagn sbyrja tey her inni tí tað er ikki her taðtað er bara ikki í ordan at tá ið teir koma so eina stórari játtanir fram á borðið at mann veit ikki hhvat mann yvirhøvurð skal gera oman fórá ongan spurt upp á einana máta virkar tað sum at fíggjarnevndin hevu tikið stýringina á testingini til dømis í sini her tað er sovorðnir ting landsstýrið má kunna siga hvat avleiðing hevur tað visti mann ikki játtar broytir mann testingina ella geur mann ikki ela koma pengar bara at mangla í ella hvat okur standa akkurát sum kánust nú hví t einki

ja eg takk fyri frú forkvinna eg eg meti faktiskt at tað erút frá hesumálitinum sum fyrileikur eta faktiskt øvugt tað er fíggjarnevndin sum roynir at fáa fatur í ein nevnda her hfyri at siga nøkur ting og og seta út korti hvat hvat hvat ið gerast skal tí at landsstýrið hevur hevur ikki fatur í endanum beint í løtuni haldi eg sjálv og tí nei vit skulu ikki verða læknafakligu myndugleiki ella agera læknafakliga inni her men tá ið nú málið kemur inn her inntil okum her at okum trýogtretivus sita her so mugu vit kunna hava eina meining um hetta málið og vit mugu eisini kunna siga hvat vit halda um hetta málið út frá tí er jú er jú tann parlamentariska skipanin knasett so tað sigur seg sjálvt og eg ætli mær so ikki at halda meg aftur við at siga mína meining um hetta málið og tað havi eg heldur

rt erhard joens ein viðmerin takk fyri frú forkvina øtann lækna fakliga tilmæli hvat hvat er tað tað er testað mest møguligt men er andtalið av eitt absolutt tal hvat er tað so visi tann lækna fakligi myndugleikin kom fram og segði vissu okur testa tvey túsund og fimm hundrað fólk um dagin og tað verður gjørt upp á tann og tann mátan so fanga okur soður so nógv per dag og so tekur tað sour so langa tíð at fáa t at at fáa hest her smittarna úr samfelagnum aftur so høvdu okur nakað at takað støðu til men okur hava einki uttan bara at tað er mest møguligt men hvat er mest møguligt er tað eitt absolutt tal og tí hevur fíggjarnevndin sagt í hesum her nei okur játtað ikki alt sum heilgifakligi myndugleikin kemur við men okur heita á á á myndugleikanum um at koma við eini vegleiðing og longri er tann søgan ikki so okur hava roynt at tikið ábyrgd upp á tann mátan
takk fyri
ja takk fyri frú forkvina ja tað er tað er akkurát sum sum fíggjarnevndaformaðurin her sigur at ati at mann hevur roynt ati mann hevr roynt at laga seg til soleiðis at tað ikki at mann ikki kr av soleiðis at eingir pengar verða játtaðir vit skuldu minnast gilat við seg í hetta her ikki verður samtykt jamen so verða eingi gpengarjáttaðir afturat tað er tað er tað tað er har málið stendur í dag so eg trúgvi at hetta her er ein roynd ati ein roynd at fáa landsstýrið í gongd við at gera nakrar reglar nakrar leiðbeiningar hvussu vit koma hesum trupulleikanum sum vit hava í dag hesum holunum í landskassanum øtil lívs at vit eru byrjaðar at telgja nøglina sum skal vera tað sum sum ger at tað ikki leggur fort illa

ger so væl ja takk fyri fríu forkvinna tá ið mann situr í einari nevnd løgtinginum so hevur mann sambært skipanini møguleikar fyri at gera innkallingar tað merkir at har sum vit ikki hava førleikar sum løgtingsfólk og í prinsipinum hava vit ikki førleikar vit eru bara vald til at taka støðu út frá tí vitan sum onnur geva okkum so hava vit møguleikar fyri at kalla fólk inn at upplýsa málini og tað er tað sum fíggjarnevndin hevur gjørt fíggjarnevndin hevur kallað inn landsstýrismann fíggjarnevndin kallað inn farsóttarnevnd og landslæknaðust víðari fyri at upplýsa okkum um málini út frá teirra fakliga kunnleika og tað gera vit í øllum málum at tey sum fylgja lýtisindi við síggja tað at fíggjarnevndin kallar ófatiliga nógvar partar inn

ígjøgnum politisk tíðarskeið og tað ger allar nevndir trivnaðarnevndin og rættarnevndin og so víðari tí at vit sum tingfólk eingin krevur av okkum at vit skulu sita inni við vitan um hvussu mann byggir eina kirkju ella vitan um hvussu mann byggir ein veg ella vitan um hvussu mann fer fram í undir einari epidemi men vit kunnu út við okkum tað vitanina og tað gera vit ígjøgnum at fólk koma inn úr samfelagnum sum hava tað vitanina og tað er út frá tí vitanini at vit koma til niðurstøður og í hesum førinum eru vit komin til eina niðurstøðu útspælið frá landssjúkrahúsinum ella frá heilsumálaráðnum var at mann kundi síggja fyri sær trý sennariðir eitt bíligt eitt miðal og eitt dýrt alt annað upp á hvussu ið hvussu farsóttin uppførdi seg og vit hava so lagt okkum á miðalútgávuna tað merkir at vit skjóta upp at haldi eg leggja seks komma tríggjar milliónir afturat tí sum mann annars frammanundan hevði biðið um og heilsumálaráðið hevur fult av serfrøði at handla seg til og sjálvt heilsumálaráðið kemur nú í tólvta tíma og biður um so nógvar pengar afturat at sjálvt heilsumálaráðið við teimum lækna fakligu førleikum sum heilsumálaráðið hevur dugdi ikki at rokna út at bara innan fyri nakrar fáar dagar so kom tørvin at vera hetta meiri so at skjóta okkum í fíggjarnevndisgóðanari tað at vit royna at spæla eitt ella annað slag av serfrøðingum tað er ikki rætt vit halda okkum til tað vitan sum vit fáa og hava fyrihildu okkum til tað men tað sum vit hava lagt merki til tað er at tað verður øgiliga nógv testað fimm hundrað og tvey hálvtrýss túsund testir eru gjørdar per dagstættu í føroyum og allíkavæl so er smittan nógv í samfelagnum so testirnar í sær sjálvum hava ikki verið við til at gjørt at nú er við smittufrí als ikki altso bara tey bæði faktaðini sett upp móti hvørjum øðrum halda halda ikki tað at tað at mann testar so nógv ger tað at mann heldur smittuni niðri so tí hava vit hildið og at landsstýrismaðurin eigur at eftirhyggja hetta sum hevur vit testir at gera tí hetta skræðir botnin undan landskassanumaltso tíggju tals milliónir fara bara út gjøgnum vindeygað til testir og fólk úr øllum føroyum ferðast aftur og fram dag og dagliga at testa seg og tí siga vit kann man ikki so ella so fáa atferðina hjá fólki at snúgva seg um at tey sum hava brúk fyri at testa seg fara at testa seg meðan tey sum ikki hava brúk fyri at testa seg pjós ikki at testa seg tí at hetta skrivar rokningar til skattaborgarans pengar hvørja ferð ið onkur fer at testa seg og tað er tað vit leggja upp til tí haldi eg at vit eru lend á einum góðum miðaltali eitt sindur harmur um at andstøðan púrasta spælir fríspæl og ikki vil vera við í at lyfta hesa uppgávuna í staðin fyri so sigur mann at landsstýrið misti tamarhaldið á fíggjarstýringini og mann remt sær tøl upp um hvussu stór hallini eru og so víðari tað ger mann í eini reglubroti í tí næsta reglubrotinum so sigur mann landsstýrið hevur brúkt for lítið av pengum til at hjálpa teimum sum eru rakt av koronu millum annað kateringvinna og tónleikarar og so víðari altso tað hongur heldur ikki saman hjá andstøðu men eg veit væleg havi ikki sjálv sitið í andstøðu so eg veit væl at tað er soleiðis nær ið tónleikurin ljóðar úr andstøðuni men støðan er serlig hansara støðan er serlig og tí haldi eg tað hevði verið upp á ella ynskiligt tí er tað ynskiligt at andstøðan kanska eisini í størri mun
og fari eg væl øgiliga ja takk fyri tá mást eg røða við akstur v johannesen ger so væl
harra formaður akkurát tá kemur til ta síðsta biljustinusar venja tað sum samgongan at andstøðan vísir tit í álitinum tað er afturvendandi rakstur sum veksur alt for nógv og tað kundi ek kaka undir við vussu havar tvørturímóti tá tað er eingangsútreiðslur sum eru til korona tað kundnu hjálpa pakkar ella testa tað er ikinakað sum kemur at vera hvørt ár nógv ár framyvur so er t eit sindur øðrvísi og tá eghalda vit ikunnu gott hjátta meira pengar tá tað kemur til akurt eftahartð kann væl vera at sgofíggjaragin færa rætt teir iga at vi sulduhjtta tólv milliónir ikki ikki átjan milliónir tí tað avhongura av hvusunógva fólk færv testatea næstu seks vikurnar og tað r vitað at vit ikki við vissu tá i sku annur pákn smittanir verðar í samfelagnum tað sum eg royndi at krederissera tað var ikki sonógv hetta talið í í í í í eykajáttanini eg haldi t ú eigur at játta tað sum átjan milliónir eg túgvi tað er mest sannlíkt men tað kann vera tólv miliónir heldur tað er hálningurin hjá samgonguumboðani her inni nú og hjá landsstýrismannunum havavan sagt alment við testa for nógv orsøkin til tann hálningin tí eg haldi at tann hálningurin er stríð við tað sum læknafakmyndugleikin sigur hann sigur tað besta vápnið kanska aftan á koppseting tað er so besta vápnið ter at testafaldasmittuni niðri og eg veit tað væl orsøkin m man sigur tað ið samgongu umboða og næsta mæ at siga tað ti tá tað kostar pengar at tað kostar pengar at testa men tað er sannlíkt vissu tað passar sum fartattaranevndi sigur tað sum heilsufakligi myndugleikin sigur at testa við minni sumverður meira smitta í samfelagnum so er tað ikki bíligar upá longina ttá kunnu vit øgiliga skjótt koma í ta støðuna um lukka samfelagið niður aftur og tað fer at kosta nógv meira pengar enn tað kostar at testa eitt sindur meir enn heldur enn eitt sindur minni
tað eg vildi vísa hann takk fyri har formaður tað eru nakrar viðmerkingar ingolf
gersvæja takk fyri harra formaður tá eg koma at hugsa um tey lurtaði hesum orðaskiftinum og og eisini áðurtvdir verði umrøtt um hesa her farsóttina vit hava tað minn meg eitt sindur um tá ií gomlum døgum tá ið landsstýrið evði eytti veghald fiskiflotan og sovðrða hvat mann sat og detailsýrdi hvussu skipini sóu út hvar ið læstar løknar skulu vera og hvussuter vóru uppskottað og altureftrher áðrennmann vildi hjálpa pengar ella veghald eru vit aflar spyrja talaran um um vit ikki eru á aftur har íð hesum her málinum at vit fara ti teinstýra vit taka líkasum fakkunnleikarnar av ræði og siga hvussu hetta skal vera roynt læknafakliga sjálvandi eg sulu i ikkibara gloypa øllum sum kemur sjálvt um tað er serfrøðingar men eg haldi at tað tað tykist sum um at vit eru
liga takk for fagntilløkan av ræði
ja takk fyri harra formaður ja visi e vissi eg var í samgongumeirilutanum so hevði eg játtað átjanhonra tíggjar milliónir har eg ikki sagt at tólv milliónir kann gott halda tí at tað ereit idur óvist men tú meira tær røddirnar ið altso vit politikarausm hevu leikfólk mótsiga nú læknafakmyndugleikanum tí vit halda at vit brúka fyr nógvar pengar upp á at testa tað eg hvussu heilsufakligan óheppi at vit sum leikfólk royna at at siga nakað annað enn tað sum landslæknin farsótanarnevnin sigur og so ivist eg eisini í um tað búskaparliga eru skynsamt upp á sygd visismittan verður fullkomliga leys í samfelagnum so kann tað hava bæði heilsuligar avleiðingar men eisini búskaparligar fíggjarligar avleiðingar
hevst
men hvat heldur aksel johannesen um viðmerkingarnar frá samgonguni í fíggjarnevndini heldur aksel johannesen ikki at tað er ein til onnur rímiligheit í at tað skal vera eitt mark fyri hvussu nógv fólk testa seg altso at tað er ein til onnur leiðregla um at tað hevur man verið í samband við ein smittaðan til ein sjúkan til dømis so kann tað vera rætt ella mann sjálvur hevur sjúkueyðkenni so kann tað vera rætt at mann fyri testa seg altso eg heldur akstratliga handilshavni at tað er fíggjarliga forsvarligt at hava eitt so opið tilboð

sel johansen altso tað er skilagott at kanskal gera nakrar leiðreglur saman altso so heilsumálaráðið geri tað saman við farsóttarnevndini og heilsufakliga myndugleikanum so er tað skilagott tað vera gjørt út frá fakaltso æna fakligum sjónarmiðjum ikki út frá kanske skvar pengar við tí løgtinginu vlja brúka upp á tær ikki tað tað er sagt og tað haldi eg eisini at taðnlandslæknin var til hoyringar var samdir í at er tað arbeiðspláss um tað er kommunal ella privat arbeiðspláss sum seta treyt til síni starvsfólk at tay skuldu testa seg so so ofta fyri at oma inn á arbeiðsplássið at tey arbeiðsplássini so sjálvi rinda fyri testurnar tað haldi e ikki er heilt órímiligt mist tað mest han krevur meira enn tað sum myndugleikarnir tilmæla amantessa seg
ja so tað vóru ikki fleiri viðmerkingar so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
ger sovælharra formaður eg havi bara hug at leggja afturat hesum kjakinum at eg haldi at meirilutin samgonguumboðini í fíggjarnevndini seta okkum í eina rættiliga ómøguliga støðu at skalt taka støðu til um mann skal taka ein triðing av hesa her játtanini til fleiri koronatestir her er eingin heilsumálaráðharri í í salinum sum vit kunnu spyrja o hr heldur eingin fíggjarmálaráðhar og eg ø segði fyrr í dag í einari viðmerking hvør er skipari á polo og tað hevur kanska verið tann størsta avbjóðingin í seinastuni at tað eru so nógvar strategiur sum koyrir í senn og nú gongur henda obær út uppá at vit skulu leggja um og testa færri so tað verður sagt aftur o aftur at vit á heimsmeta í tekst eg haldi ikki tað er satt longur tað eru nógv lond sum testa øgiliga nógv og eg havi akkurát verið inn og hugt eftir tølunum í danmark og har stendur at um man umroknað tey tølini so testað tey átjan hundrað og nei so testa tey hundrað og trýogfýrs túsund g sjey hundrað og sjeyoghálvfems pcr testir pluss antign hundrað og trýss túsund og sum mann leggur tey saman og og dividerað við hundrað so svarar tað nøkulunda til at vit testaðu eini trý túsund g fýra hundrað um dagin í føroyum og nær vitandi liggur tað vanlivís um tvey túsund og fimm hundrað so tað er eisini mann kemur nøkur fakta her sum hann sigur aftur og aftur vit vóru heimsmeistarar í at testa vit testaðu o nógv fyrr og nógv fleiri enn øll onnur lond men hyggja vit eftir støðuni í føroyum so hava vit til dømis nógv fleiri innløgd pær íbúgva enn enn danir hava men vit hava færri deyðsføll tíbetur higartil men vit hava sæð tey nógvu deyðsføllin nú í seinastuni tað vil siga a støðan í føroyum er onkursvegna verri nú enn hon hevur verið eg skilji væl og í virði faktikt fíggjarnevndina fyri at hon vil føra ein ábyrgdarfyllan ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk tað er uppgávan hjá fíggjarnevndini og tað skal fíggjarnevndini hava fulla virðing fyri men eg haldi ikki at tað er í lagi at fíggjarnevndin gera eina aðra koronustrategi enn hana sum teirra egnu heilsumálaráðharri er komi og hevur biðið um hesar pengarnar hóast hesin heilsumálaráðharrinum samstundis á facebook hevur skrivað at mann má fara til kanska bara testa tey sum hava sum tomur men so má man bíða eftir at tann strategiin kemur frá landsstýrinum vit kunnu ikki koyra allar onkur kalleidtað koronahøvdingar ella korona kongar tað ber simpulten ikki til og hetta skapar ótrúliga nógva órógv allastaðni og veruleikin har vit standa her til eina triðju viðgerð skulu kuda av nógvar milliónir av tí heilsuverkið hevur biðið um og hava ongan heilsumálaráðharri vit kunnu spyrja til ross um hettar hetta er ikki í lagi harra formaður og tí tók orði og eg haldi at fólk skulu fara og og hyggja eftir teimum faktatølunum sum eru í mun til teskapasitetini tí minnist nú til at í grannalondnum okk brúka tey nógv snartestir eisini sum eru nógv nógv bíligari og hví er tað ikki komið inn á borðið her sum eitt kjak at mann heldur flutti ein partr av hasum pscrtestinum yvir til snartestir sum eru nógv bíligari og hava kanska hálvfjerðs prosents fimmoghálvfjers prosens trygd hóast alt tað kundi eg gott hugsað mær am mann fekk
finn í kjakið takk fyri harra formaður
syristenberd eina viðmerking takk fyra hara formaður ja eg haldi at mann við hesum her setir løgtingið í eina heilt ómøguliga støðu millum aðrar triðju viðgerð at koma við einum broytingaruppskoti har mann ikki hevur møguleika at spyrja seg fyri hvat tað gongur út uppá hvat er avleiðingin vilsti mann ikki játtar pengarnar betýðir tað tað at í tí løtu um fimm minuttir tá heta er avgreitt ella tveir tá ið koronastrategiin enn onnur tí fíggjarnevndini bestemma tað at hokur færa ikk at kannast nógv tað tað fáa okur ikki svar uppá og tí haldi eg tað eri eg veitkk hvat eg hkal g kalla hetta her men hetta er ein øgiliga løgin máti at arbeiða uppá eg haldi hetta er at seta tingini jú eg veit ikki man m nú hvussu er fatan av at har eingin sum stendur um endan og og stendur fyri seg koronastrategini tí hvør er hon í løtuni er hon yvirlatnin í fíggjarnevndn
har er ov bjørt
ja skal rætt verða rætt so ber tað sjálvandi til at koma aftur í løgtingið og biðja um fleiri pengar men árið er jú skjótt runni so tað verður tað verður kanska trupult tí si fáa vikur eftir áðrenni men eg meini veruliga at sjálvandi er tað løgtingið sum er ábyrgd av hvørjir pengar verða játtaðir til øll endamál men ein koronafarsótt tá er mann í einari undantaksstøðu og eg má bara siga at hetta broytingaruppskotið strikar undir tað við longu hava sæð frammanundan at her eru nógvir skiparar umborð á polo í løtuni her er ikki ein sum stendur fyri endan á koronastrategini og eg kundi lst heldur kunn lystir mær at vita eru er fíggjarmálaráðharrir samdur við hesum tað er hann kanska er heilsumálaráðharrin samdur víð hesum neyvan tí tað er hann sum hevur biðið um hesar átjan millióninar og og ealtso biðið um han virka at løgtingið ganga ímóti tí perpersónunum sum hevur biðið m hesar pengarnar sum sitar fyri endanum í mun ella átti at sitið fyri endanum í mun tilkorona strateginu
tað er alt alt alt for forvirrandi signalir frá landsstýrinum og samgonguni takk fyri
rormaður tað er soleiðin at vit hava eina sjúkru sum óti korona sum gongur og hon er ein ógvuslig sjúka hon smittar illa hon fer runt vistu anki ansar eftir og allar allir myndugleikar kring alla verðina fylgja heilsumyndugleikunum tá tilmæli tey koma við tað gera danir tay geras týskari tað gera sveisari tu hvat og tað mugu vit eisini gera í føroyum vig má fylgja tí tilmælinum sum kemur frá tí heilspføroyska mynduleikanum so er politikari tat tóna niður haldi eg altso vit hava í tag at trý hundrað og fýrs fólk smittaði sjey liggja á hús sjúkrahúsi na siga vit geva leyst og tað blíiva trý túsund og átt hundrað smittaðir sum lggja hálvfjerðs fólk á landsjúkrahúsinum altso her tað sum hendir í hesn her og tí mugu vit ansa eftir og fylgja teimum tilmælunu sum koma frá heella farsotarnevndini vit hava einki annað væl ferdum
ey
bjórshavnarsen ja men eg kundi bara sagt ammen tí at tað er heilt einfalt tað sum burdi verið soleiðis at gjøgnum fyri seg at heilsumildan kom í ein tilmæli heilsumálaráðharrin bar tað víðari í løgtingi og løgtingið tovnaði niður sum kristian andreasen sigur sjálvur og avbjóðingin hjá okkum blívur bara at nú kemur hann við einari triðju viðgerð og vil skerja ein triðing av tí sum heilsumálaráðharrin út frá tilmæli gangi út frá frá fólkstavarnøvndini komu við
altso tað er ikki í lagi harra formaður og og og nú mua fólk altso taka tað í álvara at skal føroya fólk trúgva upp á at mann hevur eina miðvísa ætlan fyri at koma ígjøgnum hesa farsóttina so má mann samla tropparnar og hava ein skipara takk fyrija takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og sum kunnugt so er eitt broytingaruppskot og tað fara vit so at atkvøða um fyrst tað broytingaruppskotið er fráerhard joensen una rasmussen billjiusinessen og helga abrahamsen og vit atkvøða fyrst um taðtað gera vit núja vit eru liðug at atkvøða málið er broytingaruppskotið er samtykt við tíggju atkvøðun fyri átta ímóti so skulu vit atkvøða einaferð afturat og tað er um hetta her uppskotið soleiðis broytt tað fara vit at geraja vit fara at atkvøða nú um málið soleiðis broytt tað gera vit núso er eg liðug at atkvøða málið er samtykt við tíggju atvøðun fyri átta ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginu síðani fara vit til løgtingsmál ella punkt átta í dag tað er løgtsmál nummar einogtretivu tað er fyrsta viðgerð av uppskotið til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroya annordning mikrafttretivu forferðina av vise endringarlig konkurslógin metum vitara itskulu hava framsøgufólk fyri fólkaflokkin kristian andreasen fyri javnaðarflokkin ingilín strøm fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn bjarni kárason petrson og fyrstur a røða er christian andreasen
fyri harra formaður tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta sgildi fyri føroyar broytingar í konkurslógini og tað er soleiðisnar at hetta er danskt málseki konkurslógin er ein partur av rættargangsskipanini og tí er tað í danskt málsverki

vit hava akkuát havt e eina gjøgnumgó e ha vit havt vit hava ingið eina nýggj nýggja rættangslóg og hetta er líkasum at for leingi seg a tí arbeiðin sum hevur verið verið í gongd í nógv ár um at modernisera okara lóggávu hesum her økinum og tað er øgiliga gott og tað er neyðugt at tgera et her og við hesum her so koma vit upp um einir standard sum er neyðugur í einum modernaðum samfelagi hat hesum viðvíkur

so kann mann siga heldurvís á onkran máta hon verður ikkisonógv brúkt í føroyum sjálvt um sjálvt um mann kanska h onkuntíð hevði havt brúk fyri henni sum oftast er tað soleiðis at tey sum koma í fíggjarligar trupulleikar royna at finna loysnir og uttanum skiftisrættin og feløg verða umskipaði uttan at tað uttan at skiftisrætturin blavda s uppí men vit hava havt on onkrar stórar konkursir tann síðsta stóri konkur sumvit høvdu var tá ið fiskavirking fórá fór á knørranum og ein ein forkláringar sjálvandi tað at tað er góðar tíðir og tí tí eru tey festu feløgini í dag í í góðum fatningi men altso visi tað er soleiðis at ein fyritøka fær trupulleikar við at bortala sínam kretorum blídu vr solvent so eru nakrar møguleikar í dag er tað soleiðinar at mann kann fara í gjaldsteðg og fáa eina freist fá skiftirættinum at fáa ein orni mikretorarnar inna fyri eina vissa freist vistiman ikk klárar tað so kann tað blíva erstættar við einum húsagangi mann kann eisini gera tað mann biður um tvansakord ta vil siga at vissæ ein ein so stór partur av kreturmassanum siga til tað so kann ein skuldari fáa skuldina niðursetta til ein ávísan brøk og so kann skiftirætturin siga at nú er skuldin niðurskrivað uppá tannmátan kann mann so yvirliva sum fyritøka men hesar reglurnar verða nú avtiknar bæði um gjaldsbreðg og umtvanska kord og um mann setir nakrar nýggjar reglu í gildi við sum uppskotinum um rekonstruktión ella endurskipan av av av feløgum og endamálið við tí er at gera tað at gera tað meira sannlíkt at mann klárar at yvirliva eina fíggjarliga kreppu í einar fyritøku taðvil sig at mann fær nøkur onnur instrumenti at arbeiða við í mun

at mann kann umframt at fáa ein skipan visinacretorar kann mann selja tann til dømis vis vissi ein fyritøka hevur virksemi mann kann selja burtur úr fyritøkuni tað tað sum tað sum kann yvirliva soat mann brúkar meira tað tann praksis sum er galdandi tá ið mann er í sjálvbodnum samráðingum um hvussu rekontererar mann í felag so kann eg got vara f fyritøkan heldur fram við broyttum líki heldur fram við nýggjum eiyðarum og sovíðari og og tað er tað er tað er faktiskt taðat mann roynir at innføra í konkurtslógini at at brúka eina meira meira modernaða og eina meira kenda skipan fyri at finna áftur at rekonturera eitt fel uppá og tað sum tað snýr seg um er at skuldarin í hesum her førum kanska felag saman við skiftirættinum og okur setitorunum skal t fáa hetta her búskapinin í felagnum til at koma á kós aftur soleiðisir at felagið aftur verður gjáldført om skiftirættirin e útnevnir so ein sokallagan regkonstruktor ella ein ja hjálpara og kanska eisini einum rokskaparkønam o uppgávan hjá hesin her rgkonstuktoruni verið so at fáa eina semju í lag við kreotorarnar um eitt endurskipanar uppskot og tað kann innihalda eina neyðskuldar semju ella at tavlsja transkakoyrd ella avhending av fyritøkuni tað er ma ikki kunna í dag so altíð alt er tað øgiliga gott at mann fær hesar her reglurnar síðsan tað blívu vu meira sannlíkt at ein kreppuagnfyritøka sum hóast alt hevur nakrar gott í sær kann yvirliva í mun til hvat tað er í dag og vit fingu eina nokk so gjørliga gjøgnumgongd av uppskotinum frá einum serfrøðin gjí verginum í gjár og tað var rættliga áhugavert at hoyra og og tð evurtað hevr verið ordinalig láni í føroyum hetta er reglur sum komin á gildi í danmark í tvytúsnog tíggju so nú koma í gildi í oeit annar tátt ið uppskotinum er eitt nakað heilt annað og tað er og tað er eit nokk so gjøgnumgangandi broyting í tí føroyska samfelagnum tað kalla fyri at mann fær mann kann seta bann fyri ella bann hjá fólki at at virkas í feløgum í í eina ávísa tíð taðel serliga tey ella tað er bara tey sum ikki hava uppført seg forsvarligani í rakstrinum av einum felagi tey kunnu fáa tað vit kalla fyri eina konkurskarantenu og tað betíðir tað at tey sum fáa tann dómin oman yvir ser tey kunnu ikki luttaka í nevndararbeiði leiðsluarbeiði hvørki óbeinleiðis ella beinleiðis í ta tíð sum skiftirætturin ella djómsvaldið ásetir og hvat er tá mann hugsar um her tað er tað er bæði nevnd og stjórn og tað er eisini stráðmenn og eisini teir sum kanska leggja aftan fyri eina fyritøku og stýra uttan formelta verða í leiðsluni og hvat skal viðkomandi hava gjørt fyri at fáa konkurtkarantegnum og tað er sjálvandi tað at hann skal hva uppført seg óforsvarligt siga at hann skal hava brotið formellar reglur sum eru galdandi fyri modernaðar rakstur av av einum felagi og tað kann til dømis vera at mann ikki ikki hevur roknskap ikki hevur bókhøld í ordan at man ikki ger okkurt skatt at mann ikki letur mviguppgerðir inn og mannheldur fram við rakstrinum sjálvt um tað er innlýsandi at kretorrarnir sum fíggja raksturin líga tað

tey sum ikki klára at umpføra seg forsvarligt sum mann vil raka her tað kann eisini vera fleiri tað kann vera sama persónur sum oftani fær gongurt til dømis og sovíðari endamálið er sjál fylgiligt at forhendrað konkursrittaríuð su man kallar tað fyri at ábyrgdarleysir persónar ikki kunu sleppa fram at halda fram at sleppathalda fram sum leiðari fyri fyritøkur

og í danmark hevur mann tvey túsund tilfeldir um árið av hesum her visti han fær yvirfør tað til føroysktviðurskifti so so skuldi tað verið tjúgu um árini eg rokni ikki við at tað er so umfatandi í føroyum sum tað eru í danmark tað rokn eg ikki við men eg trúgvi at tað kann gott henda og siga at tað fara at blíva á fleiri saki á hesum her slagnum kanska serliga í sambandi við avtøku av feløgum tí sum blíva tvingsils avtikin lso pær ár í í í í í skiftirættinum og oftani leggji hesi feløgini eftir seg stóra skuld sum ikki verur rekkað meni mann hevu ikki eg mann heurikitan møguleikan í dag at fara inn og vordera um loiðslan pá tann mátan hevur uppført seg forsvarligani ella ikki man hevur kanska ikki resursur til dað osovíðari men eg haldi tað er bióð fyri at fáa hesar reglurnar gildi í føroyum soleðsin a mann fyribyrgir at illa líkasum hevur ein málsetning um at vinnulívið og vinnumenn og kvinnur skulu uppføras seg ordiligt

og so er tað nakrar aðrar tekniskar broytingar sum skuldu gera konkursviðgeri skjótari ein annan møguleiki sum fólk hava viðst tey eru komun illa fyri í skuld tey kunnu biðja um skuldarumsskipan gelsavnering tar reglurnar verða framhaldandi galdandi í lógini oghar eru nakrar tekniskar broytingar so eg haldi tað er øgiliga gott at hetta uppskotið er lagt fram at fáa hetta hesar reglurnar upptatteraðar so teir svara til nomanarn standa í dag takkfyhrarformað
ja so er tað ingilín dituxsems stroym sum fær orðið ger so væl
ja í tvey túsund og fimtan so varð eitti uppskot til samtyktar um broytingar í konkurslógini fyri føroyar viðvíkjandi hesin her sum eitur konkurskarantenu lagt fyri løgtingið og tað uppskotið samtyktar snúði seg um at taka konkurskarantenum við í lógina í føroyum og uppskot til samtyktar tað bleiv so broytt ívið einum broytingaruppskoti í nevndini í rættarnevndini tá til at snúgva seg um eina yvirskipaða endurskoðan og dagføring av konkurslógini fyri føroyar og nú er so uppskotið til ríkislógartilmæli her

og grundin til at at mann at tað kemur nú er at mann hevur bíðað eisini eftir rættargangslógin tí nýggju rættargangslógini fyri føroyar fyri at kunna gera hesar broytingarnar og rættargangslógin hom koma í gildi fyri einum lítlum ári síðan í januar í einogtjúgu ja altso upprunaliga so er hendan konkurslógini frá níggjuogfýrs um mann hevur gjørt nakrar smærri broytingar eg haldi í eini fýra ferðir hevur mann gjørt onkrar broytingar menn enn eru ongar ásetingar um tað sum eitur endurskipan eg haldi á donsku lógini verður tað nevnt regkonstruktión ella trotahússpann tað sum mann á donskum kallar konkurskarantenum og hetta eru høvuðsbroytingarnar ella tær mest áhugaverdu ella týðandi broytingarnar sum eru lagdar fyri løgtingið í dag annars eru eisini nakrar smærri tekniskar broytingar regkonstruktión ella endurskipan tað snýr seg um at virkir sum eru í fíggjarligum trupulleikileikum tey kunnu halda fram at virka heldur enn at verða koyrd beinleiðis á ahúsagang endurskipanin hon verður soleiðisar at skiftisrætturin tilnevnir persónar at standa fyri endurskipanini nakrar rekonstruktorar og ein roknskapar serkønnan álitspersón fyri skuldaraog

ktørunum er at fáa semju í lag við kreditorarnar um eitt endurskipanaruppskot og tað uppskotið skal so innihalda eina neyðskuldarsemju eina avhending av fyritøkuni ella bæði tveyog um tað ikki bera mál við hesum uppskotinum hesum endurskipanaruppskotinum so verður virkið beinanvegin tikið undir trotabútsviðgerð og tað er skráseting føroya sum tekur avgerð um hesa avtøkuna av vinnufeløgum grunnum og feløgum og eftir teimum nýggju reglunum um endurskipan so skal endurskipanin millum annað skrásetast hjá skráseting føroya

visti mann so fer til tað sumtað sum mann rópar fyri konkurskarantenum so varð tað sett í verk í tvey túsund og trettan niðri vit hava ikki sett tað í verk enn í føroyum men nú eru tað so ætlanin sambært hesum uppskotinum og e tað haldi eg eg kær komi og tað tað snýr seg um í høvuðsheitum at tað ikki longur skal vera gjørligt at spekulera í at koyra feløg á heysin við vinningi fyri eygað sokalla konkurtsryttari mann kallar tað á donskum lógarbroytingin hon ger at tað verður møguligt at koyra ein sum á gráan hátt hevur mishildið sínar skyldur í einum felagi í eina karantenu í eina konkurskarantenu og tá mann er í hesi konkurt karantenuni so kann mann ikki vera partur av eini leiðslu í einum vinnufelag undir vanligum treytum og hesar reglurniar eru sjálvandi galdandi fyri tey sumvarða av felagnum men eisini fyri stráðmannavirksemi tað vil siga tey sum í veruleikanum stýra einum felag og ikki bara teimum sum gera tað á pappírinum og við eini broyting sum hesar so ger mann nakrar rættiliga víðsendar broytingar sum sum ja faktiskt tryggja ella betra eina javnari kapping mann tryggjar kundar og undirveitarar og eisini tað almenna á og onnur feløg sum kunnu handla við viðkomandi tað er tað tað almenna akkurát er er tó rættiliga væl vart í mun til spurningin um at fáa emveg inntil landið tí at mann hevur gjørt nakrar broytingar í mveglógini fyri nøkrum árum síðan har mann tryggjaði seg rættiliga væl tó ikki heilt nøktandi har eru enn nakrir manglar sum hetta fer at betra um men tá tað kemur til borgarar og privatar veitarar so er mann ikki nóg væl vardur móti spekulatión í konkurtum og tí er hendan her konkurkaran tenavn og dagføri føroingin heilt sikkurt eitt framstig tí at tað skal ikki loysa seg at koyra feløg heysin tí tað er altíð onkur sum rindar prísin av tí og vit mugu sjálvandi tryggja okkum at tað ikki skal vera borgarin sum tilfeldivíst er bundin av einari ávísari fyritøku sum spekulerar í konkursum tað eru perpersónar sum fáa vinning av at koyra feløg á heysin tað hevur mann maren so hoyrt um og byrja so aftur bara við einum einum øðrum navni og tað ber sjálvsagt ikki til vanliga so áleggur mann etta hesa her karantenuna ella tróta húsbúspann í trý ár meni tað eru so nakrar serligar umstøður sum kunnu gera seg galdandi fyri at tað tíðarskeiðið verður styttri millum annað hvussu leingi mann hevur behandlað heta hesa sakina ogso framvegis í heitum so haldi eg at tað er neyðugt við hesum broytingunum og at vit leingi hava havt brúk fyri teimum ja fyri at fyribyrgja spekulatión og eisini fyri at syrgja fyri at okkara lógarverk altíð er dagførkført í mun til samfelagið sum vit liva í takk fyri
har fær mær ja jóannes
súlmanusson eina viðmerking takk hvar formarliga ynskilin í tysi svømmi lýsta vilja væl hvussu hendan lógin er skipað eg hugsi bara at tá mann sigur trý ár mann fór í karantænu trý ár hví hevur mann sett trý ár til náttur tí dag mann hava gjørt tað men eg hugsi við sý í ein fyritøka kemur fleiri ferðir í karantænu men fleiri ferðir ikki klára at virka eftir treytum sum er á marknaðinum og ikki klára at er tað so nakað sum at forða fyri at mann gevur eina longu kantinum ella ella hvussu er tað í skipanini er tað
ókey
ja tað ber sjálvandi ikki til at seta tað sama felagið á stovn umaftur meni men hví akkurát áramálið skal vera øtrý ár tað tað veit eg faktiskt ikki men tað kannmann sjálvandi altíð finna út av í nevndini eg vildi hildið at mann hyggur eftir hvussu hvussu álvarsligt brot ella hvussu álvarsliga mann hevur mishildið sínar skyldur og so setir áramálið har eftir og so trý ár ja eg veit at at visti mann skal stytta tíðina so skal tað vera tí ati at sakin kanska hevur koyrt í einum tvey ár og mann í tí tíðini ikki hevur kunnað stovna nýggj feløg o so framvegis a so hví akkurát árann málið skal vera trý ár tað kan e ikki svara uppá men tað kunnu vit fáa greiðað á í nevndini
ja takk fyri harra kanna ja takk so er tað helgi abrahamsens sum har sær orðið ger so væl
ja harra formaður hetta er sum sagt frammanundan ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar fyriskipanina um ávísar broytingar í konkurslógini og endamálið tað er so at dagføra konkurslógina fyri føroyar í galdandi konkurslógi eru ongar reglur um rekonstruktión og konkurskarantenum hetta eru týðandi løgfrøðilig amboð sum vit mangla og tí eru ætlanin at fáa tað at virka fyri føroyar eisini endamálið við eini regkonstruktión er at betra møguleikarnar fyri at virka fyri at virkir sum eru í fíggjarligum trupulleikum kunnu halda fram við at virka í staðin fyri at verða koyrd á húsagang hetta kemur í staðin fyri núverandi reglur um gjaldsteðg og neyðskuldarsemjum høvuðsdenturin verður lagdur á sjálva fyritøkuna har hugt verður eftir um tað ber til at bjarga fyritøkuni so ella so eigararnir verða settir eitt sindur til viks tí at tá ið sjálvt kreditorarnir ikki fáa sítt so skal man ikki rokna við at eigararnir fáa nakað heldur teirra partur er so mistur og tí varða teir sett eitt sindur til viks í hisun her hugt verður eftir um fyritøkan er lívfør tað vil siga at umum hon hevur nakan møguleika at yvirliva og út frá tí um tað gevur nakra meining at lata hana koyra víðari er niðurstøðan at fyritøkan ikki kann klára seg so verður

ein møguleiki at bjarga fyritøkuni er at gera avtalu við kreditorarnar sum í síðsta enda avgerða um fyritøkan við bjargað ella ikki ein annan møguleiki er at selja til onkran annan sum er áhugaður í at reka virksemið víðari aftur her er tað kreditorarnir sum avgera hetta og ikki eigararni tað verður við øðrum orðum fyrst og fremst hugsað um fyritøkuna men framvegis er tað kreditorarnir sum eiga seinastu ein kreditorur biður um trotabøðar viðgerð so skal hann koma við uppskotið til skiftirættin um ein sonevndan regkonstruktor skiftirætturin velur so hendan sum vanliga helst vil vera ein advokatur og hanskal sjávandi heldur seg vera hann skal vera óvildi og heg skal ikki hava naka beinleiðis við ísamband við fyritøkuna ella við kreditorarnir uppgávan hjá regkonstrektorunum er at fáa eina semju í lag við kreditorarnar um eitt uppskot um at endurreisa felagið fæst ikki semja so verður beinanvegin tikin undir so verður felagið beinanvegin tikið undir trotarbáða

konkurskarantena ella trotabúspann sum tað eitur á føroyskum snýr seg um at ein persónur sum er farin á húsagang við einum virki ella sum er uppi í einum felagi í avtøku í eitt tíðarskeið fær bann fyri at reka ávís sløg av vinnuvirksemi talan skal tá verðar um ein persón sum hevur t sýnt gravt skilaleysa virkisleiðslu og tí verður mettur óegnaður at vera í leiðsluni í felagnum endamálið við hesum er at fyribyrgja sokallaðum konkursrittaríi har partafsformurin ella smápartafelagsformuurin miðvíst verður misnýttur til skaða fyri kreditorar eitt dømi um hetta er tá onkur stovnari felag sum eftir avtalu við seljara sum hevur skuld keypir fast ogn fyri okursprís fer síðani at steðga virkseminum heilt tað skal ikki bera til hjá einum persóni at lata eina fyritøku fara av knóranum fyri at hann skal kunna starta uppaftur skuldafría ein slík karantena skal til dømis kunna leggjast á limir í einum í eini leiðslu og á sokallaðar stráðmenn og eisini onnur hugt verð hugt verður sambært grein hundrað og sjeyoghálvtrýss uppskotunum eftir persónum sum hava fingist við tað sum kallast grovt og forsvarlig forrætningsførilsi sum eg havi skilt tað so hava tey í danmark sum eisini hevur hesa lógina eisini hugt eftir persónum sum ikki hava hildið bókahalsreglurnar ikki rinda skatt ella meirviðsgjald hava brúkt pengar hjá felagnum til privat endamál og so framvegis taðvlsiat persónar sum so ella so hava misnýtsuna støðu í hesum felagnum í danmark eru einir tvey túsund sakir um hetta um árið tað er munandi meira enn mann hevði roknað við frammanundan tað hevur so helvt til eitt eitt eitt orðaskifti um spurningin um revsingin er ov hørð ella um tað e verið ov lætt frammanundan at útnýta hesa skipanina kurkkarantenan veriðr vanliga galdandi í trý ár men um serligar orsøkir tala fyri tí kann bann verða álagt fyri eitt styttri tíðarskeið tað eru nógvir nógvar fylgilógur sum skulu broytast samband við eitta uppskoti og tað varðr ikki gjørt nú men hetta uppskotið kemur ikki í gildi fyrr enn fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu og tað verður arbeitt við at fáa allar fylgilógirnar broyttar soleiðsnar at tær kunnu koma ella seta gildi áðrennhenda lógin fer í gildi og hetta eru mesti tekniskar broytingar og ikki so nógvar innialsligar broytingar so harra formaður eg kann hvussu siga tað sambandsflokkurin fer eftir ellum at teimum ataka undir viðhesum uppskotunum og o hetta er eitt víðfrevnt uppskot so vit fara nokk at tað er nokk nógv at hyggja nærri eftir í rættarnevndini takk fyri
ja takk
edva jacobsen en ena viðmerking takk fyri hara formaður ja tað var eitt sum eg hugsaði hsiner eitt øgiliga eitt øiliga stórt uppskot og tvær faktiskt nokk so grundleggjandi broytingar men men tað sum talarin kom inn á akkurat hetta her við at tað eru í danmark tvey túsund av hesum slagi um karanteno í danmark upp á eitt ár so so vit plaga ofta at at man gera nøkurumd av líka yvir fórhólt til fólkatalið so skuldi tað kanska verið talan um eini tjúgu visti tað var í føroyum so man hevur ofta tosað um hettar her í um at hetta hevur verið ein mangul soleiðis at at tú ja á skeivan hátt kanska og førut in í fartafella og so var tað vekk og so forsetir tú beinan vegn í nýggjum eg haldi tað er tað taðer kanska undravert at teg so nógv men men tó so so ati eg haldi er gott at fáa hesi her broytingarnar við soleiðis at tá ið mann sær teg so natúrligt so vænti eg ikki at at vit eru so øgiliga nógv við síðuna av tí akkurát tá ið talið er so stórvt takk fyri a
bara mæ
helgibrnsenja harra formaður vit fingu eina framløgu í gjár um eitt uppskoti og og tað var heilt týðiligt at at mann í danmark var blivin ja mannver blivin kløkkur av at at tað blivur so nógva saki ma man ikki rokna við nær námin við hasum og tað roysir tann áhugaverda spurningin hví er tað so nógva sjakir er tað tí ma nú er for strangur ella er tað tí at tað verið for lætt frammanundan á misbrúkskipanina og og tað tað er so eitt kjak sum sum nokk fer at sum eg skilji lagnum so ætla mann í danmark at endurskoða akkurát tann spurningig ela hyggj efir tí spurninginum og og kanska endurskoða lógina men tað er eingin ivi um tað at at ynskið við hesum her er at vit vilja ikki hava at fólk misnýta skipanina og og og og sleppa sær undan skyldum ella ella fáa fíggjarliga vinning av óróptum so tð r einkin ivast í at tað er rætt at gera hetta her og so má man hyggja eftir nærri hvar markið skal vera
ja takk so er tað næsti røðari
ønú hugsi eg at byrja við ati takka løgmanni nú er hann gott nokkur sker eg veit ikk um hann er í húsunum onkrastaðni men fyri at hann eg komi við hesum uppskotinum sum er ein beinleiðis avleiðing av at løgtingið samtykti eitt uppskot til samtyktar um at mann skuldi dagføra konkurslógina og innføra hetta við konkurskarantenum og tað var eitt uppskot hjá senji jógvansdóttir tingárið tvey túsundg fimtan løgtingsmál nummar sjeyoghálvfems og orsøkin til at eg gjarna vil gera serli tra hvat fyri tað tað er at vit síggja alt for ofta at uppskot til samtyktar verða samtykti hesum høga tingi og at tey so ikki verða førd út í lívið av landsstýrinum og tí haldi eg vit skulu taka tað fram tá ið landsstýrisfólk ella hesin førin løgmaður ger sum tingið hevur biðið um hetta er soe ríkislógartilmæli og hví er tað tað tá ið tað er ein konkurtslóggáva tað er jú í høvdinum hjá teimum flestu hevur tað nakað við vinnulív at gera og øll vinnulívella øll vinnulóggávan eru á føroyskum hondum men orsøkin til at hetta er kemur frá løgmanni sum eitt íríkislógartilmæli tað betýðir at mann við kongaligari fyriskipan ella mann biður um at fáa tað sett í gildi í føroyska parlamentunum við kongaligari fyriskipan tað er tí at hetta er partur av rættargangslóggávuøkinum og tað er sum kunnugt ikkiyvirtikið málsøki eg haldi at undanfarni røðarar hava verið nokk so væl inni í tí tekniska í

nógv hoyringssvar til hetta lógaruppskotið og tey allarflest í hesum hoyringssvarinum tað er tey donsku hoyringssvarini lóggávan er setti í gildi í danmark fyri nøkrum árum síðani so eru nøkurføroyskt hoyringssvar tey flestu hava ikki so nógva viðmerkja men so er eitt frá vinnu stovnunum og tað haldi eg vera at ógvuliga væl frágreinin hjá hoyringssvar sum eg fari attaka fram

otey taka fram eitt og tað er akkurát tað sama sum eg nevndi eina røðu tá ið eitt annað ríkislógartilmæli varð sett í gildi fyrija tað er ikki so nógvur mánaðar síðan vinnustovnurin vísir á hetta at mann tá ið mann kemur við ríkislógartilmælinum so kemur mann við einari stórari lóggávu har mann hevur greinarnar lógargreinarnar men mann hevur ikki viðmerkingarnar sum vóru til lógargreinarnar tá ið tað málið var til viðgerðar í tí danska parlamentinum altso á fólkatinginum og tað haldi eg vera eitt problem tí at tá ið ein nevnd í føroyum skal viðgera visti tað skal vera nakað høpi í viðgerðini av máli so skal nevndin jú kunna fyri halda seg til viðmerkingarnar til lógargreinarnar og serliga tá ið tað snýr seg um hjá nevndini at kunna vurderað er hesar broytingarnar monnur tikið við í uppskoti her rættar í mun til tað at mann hevur tilagað hetta til føroysk viðurskifti sum jú er neyðugt at gera tá ið tað er ríkislógartilmæli og tí átti mann altíð tá ið slík uppskot koma at havt ein eina samling av viðmerkingunum mann átti fyri tað fyrsta og tað manglar eisini havt ein greiðan samandrátt á føroyskum har mann veruliga greiðir frá teimum ymisku greinunum og á føroyskum og brúkar har við øll tey føroysku heitini altso løgfrøðiligu heitini sum jú eru fakheiti sum ganga aftur í tí føroysku vinnulóggávuna sum í dag er á føroyskum tað eru nógvar ymiskar lógir vit tá tosa um og harra formaður aftur har at mann tá kemur ein sorna uppskot so átti mann sjálvandi eisini havt ein orðalista við sum vísti á at hetta og hetta heitið á donskum tað brúka vit hetta hetta heitið fyri á føroyskum tað er avgjørt ikki nøkur bakatell tað er so sera umráðandi fyri okkara lóggávu øki serliga aftaná at so stórur partur av lóggávuni í føroyumi er blivin føroyskt at tey røttu løgfrøðiliguheitini altíð fylgja við og tað skuldu tey eisini fylgja við tá ið visandi og viðgera tað her í løgtinginum vinnustovnurin er inni á nøkrum av hesum eisini og tí haldi a hetta er eit sera sera gott hoyringsskriv tey komu við síðani vísa tey á at tá ið hettarlógaruppskotið bleiv samtykt í danmark so fylgdi tað so førdu tað við sær at ám leið hálvtrýss aðrar lóggávur í danmark skuldu broytast tí kundi eg eisini gott hugsað mær her at kunnað sagt nakað innihaldsmessu um hvørjar lógir hetta fer at krevja fylgji broytingar í men tað tað tað dugi eg ikki út frá tí tilfarinum sum fylgir við her og heldur ikki út frá vit høvdu eina fingu eina sera góða gjøgnumgongd í gjár frá einum donskum serfrøðingi sum løgmaður hevði fingið at komið til føroyar at gjøgnumganga hetta fyri løgtinginum saman við sínum embaðsfólkum og og tað haldi eg var aftur tað er eisini nakað sum er alla aðru vert at mann ger tað tá i tað eri so stóru teknisku lógaruppskotini sum eingin av okkum inni her hevur kjans fyri at seta okkum nóg væl inní tí tey eru so teknisk og tey eru so víðfevnd um mann skal vera lítið sindur á serfrøðingur á økinum fyri at at skilja tey nóg væl men vinnustovnurin sigur í sínum hoyringsskrivi og tað er seg sjálvandi á donskum tí hetta er skrivað eftir dandanslóggáva so so stendur her at vinvinnustovurin skatr fórunnustræið viktí etn aff at tað eru bliva at taka heiti fordi í konsekvensendringar tey bóru inn arbeiddisi lóggivning sum fólg e hava endringsforslagdi at inni mann koyr vitarið prosessin av setti endringsforslakarlicraft og tey vísa so sjálvandi til tær ymisku lóggávurnar á vinnuøkjunum og vísa sum nevnt eisini á hetta við teimum føroyskutí føroysku terminologiuni og bigrepunum ella teimum úttryknum vit hava fyri ymiskt ting á føroyskum og kanska løgmaður nú er løgmaður hevr kanska hann kundi sagt nakað um tað tá hann tekur orðið at hann kann siga eitt sindur um hvat tað er fyri fylgilóggávunan ætlar at broyta eg gangja út frá at tað er vinnu stovnurin og landsstýrismaðurin í vinnumálum sum onkursvegna skal hava verið væl inni í samstarvinum her fyri at kunna hava eina fatan av hvussu nógv hetta krevur ella hvat hetta krevur av broytingum í aðrari fylgilóggávu

so stendur at í lóggávuni stendur í hesum lógaruppskotnum stendur at skráseting ír føroya ella tað verður víst til myndugleikan í føroyum sum eg gangi út frá skráseting føroya skal føra ein á skrá ella yvirlit yvir trotahúsbann og landsstýrismaðurin í vinnumálunum skal í samráði við danska løgmálaráðið gera reglur og tað er ein spurningur havi er tað gjørt tí at tað verur eisini víst á at í hesum hoyringsskrivunum sum eg vísi til at mann ivast í um tann skipanin sum skrásetingin hevur í dag kann hetta altso um góð til at gera hetta og og tað førur meg so aftur til eitt mál sum eg havði tikið fram nokk so ofta í løgtinginum eftir hondini vinnunevndin vísti eisini á tí í samband við tanýggju lógina um hvítvask at vit mangla hesa her dagførdu vinnuskránna sum skuldi vera ein partur av allar verkætlanirnir talgildu føroyar og tannskráin altso øll tann framkomna nútímansvinnuskráin má verða dagførd eisini fyri at kunna føra slíkt sum hetta henda lógum eisini kemur at krevja avav skrásetingini

eg haldi ateg veit ikki um eg havi so øgiliga nógv annað at siga altso eg haldi at undanfarni røðarar hava víst væl á hetta við at mann í í hesum lógaruppskotinum setir fokus á hetta við hvussu mann kann tá ið fyritøkur koma hava stovorðar avbjóðingar hvussu mann kann leggja viðurskiftini til rættis soleiði at mann hevur fokus á at bjarga fyritøkuni at saman troytir teir møguleikar sum eru fyri at bjarga fyritøkuni at mann tryggjar at mann fær nóg góða tíð til tað taðer nakað við fyrstu fýra vikur og so møguligar fýra vikur eyka at mann tryggjar óheftni hjá teimum sum skulu líkasum vera taka sær av hesum vera ja emn ikki hvussu man kallaði tað men

vetski um eg eg sigi bara ráðgevar í særi prosessuni altso tey sum skulu koma inn og hjálpa fyritøkuni ati at gjøgnumføra hetta og mann hevur eisini nakrar ásetingar um at mann skal gera eina eina sovorna bjargingarætlan fyri atleggja eina realistiska ætlanfyri um ber tað til at bjarga hesari fyritøkuni ella ikki

altso innihaldi í lógini havi eg ikki nakað siga til sum so eg haldi hetta sær út sum tað er fornuftið tingmanni leggur upp til eg haldi bara ati eg kundi gott hugsað mær at mann hevði tey tingini við sum eg vísti á og eg vóni at nevndin fer at taka tað upp tí at tað er øgiliga umráðandi haldið í allar slíkari lóggávu at vit allatíðna tryggja okkum at hendan lóggávan veruliga er tillaga tilføroysk viðurskifti í tann mun mann kann og eg ivist grundleggjandi ikki í at høvuðsreglurnar í tí man ætlar innføra nú er skilagott tí her eru eisini nakrar serpaðir reglur fyri har mann forðar fyri hesum her við tey sum ganga aftur og aftur blíva við at fara húsagang og bara byrja umaftur át konkursrøttar sum mann kallað tað á donskum tað haldi eg vera øgiliga gott at vit fáa strangar reglur um tað takk fyriar

tað stendur í viðmerkingunum attað er nógv felagslóggáva sum hevur lagið á láni og hetta er ein av teimum málunum sum vit viðgera í dag og onnur mál hava verið rættargangslógin strafffullbrdilsi og og nú er tað so konkurslógin vit viðgera og løgmansskrivstovan og og danska løgmálaráðið hava so gjørt ein ein innsats fyri at fáa hesa lóggávu upp á pláss og eg haldi at tey flestu hesir uppskotunum hava ikki veruð so ræðuliga politiskt kanska okkurt meira n enn okkurt annað eg haldi øllførum at eg vænti ikki eg vænti ikki tær stóru politiskur ósemjurnar av hesum uppskotunum her tvey nýggj amboð ella tvey nýggju fyribrigdi koma inn í lógina rundan um konkurs og og tey eru so endurskipan og og trotabúspann og vissu vit byrja við endurskipanini so er tað eitt nýtt amboð har mann kann fera inn og royna at rætta einar fyritøku sum er komin í gjaldstrupulleikar og og tað sum vit fingu upplýst í einari góðar framløgu ígjár tað er at tað er fyritøkan sum er í sentrum tað kann vera at hóast hendan fyritøkan er komin í ígjaldstrupulleikar so hugskotið sum fyritøkan byggjur uppá kann kann stavekk verða gott men kanska bara ikki nóg væl stýrt ella partar av fyritøkuni eru sunnir og tí kann mann taka teir út onkursvegna og og rekonsrtraktera ethr ella endurskipað g og og harvið halda lív í í teimum góðum partunum av hesari fyritøkuni og og tað kann ja gerast soleiðsir at at nýggjur eigur at koma inn ella tvanska kord er eisini eitt amboð í her beint og og tað er soleiðis at at kreditorarnir eru tann stóri áhugabólkurin í hesari prosessuni og teir hava stemmirætt í í fleiri førum

og og ein nokk so viktigur leiklutir í hesum her tað er at at ein persónur ella ella fleiri varð út nevndur til rekomnstruktor og og teir onkursvegna leiga hesa tilgongdina visti mann velur at fara í eina endurskipan og teir eru so valdir av skiftirættinum og arbeiða tætt saman við við skuldaranum og skulu so leggja planir og annað sum ella seta nýggjan kós fyri fyri at rædta hesum felaganum

og so varð eisini upplýst o eg haldi tað er við í hesum uppskotinum at ein roknskaparkønur t tað verður kravt at ein roknskaparkønur eisini verður tikin við og tryggjar at at tølini eru røytt skal okkur sum geva eina váttan upp á at hetta her tey røttu tølini mann skal ganga út frá og og har fingu vit upplýst at hetta burdi ikki verið eitt krav tí at tað ger tað kanska í so tungt at at at er krav um at hesin her persónurin eru inni í myndini afturat tí tað tað blívur øgiliga kostnaðarmikið at at at at fáa nógv fólk inni í hesa tilgongdina og blívur kanska for tung prosess og og gera at

og men saman við hesun her rekonstruktorunum so so er tað statvekk altso eigarin ella ella leiðslan sum stemmar men menhon fer er farin heilt av leið so kann so kann hon gott verða skumpa til viks og so er tað rekonstruktorurin sum fult og heilt loyr hesa tilgongdina og tað eru øgiliga nógvar detaljir og og tað tað loysir ikki og tað tak ikki tíð til harra formaður at fara inn í allar deteilirnar men her eru nógvar detaljir og nógv amboð í rundan um hesar endurskipanartilgongdina um um eitt felag skuldi enda í hesari støðuni og og tað er soleiðis at vel mann at fara hendan vegin so er tað eingi veður aftur so so koyri mann løpið út

men tað sum vit annars hava fingið upplýst er at siðvenjan í føroyum er at at mann hevur gjørt fríviljaravtalu ella mann hevur funnið út av tí síná millum uttan eitt sovorðt forløp men tað kann samstundis vera øgiliga gott at vita at her er ein visu vit ikki fáa tað at rigga so er ein skipað tilgongd altso sum vit nú viðgera her sum kann liggja sum eit planb og og tí allarn tíð vera við í roknstykkinum tá ið feløg annars forhandlað og og royna at fáa eina avtalu

og er faringin úr danmark er hetta verður faktiskt ikki so oftani brúkt men sum sagt tað verður alla tíðinar tað liggur í í baðkøtinum at vit kunnu enda har vissi ikki og tí kann tað kanska hava eina positiva ávirkan á á partarnir vist tar vilja umganga hetta og so er tað hin broytingin og tað er trotabúspanni ella konkurskarantenan og og tað er soleiðis at at partafelagsformurin tað er ein øgiliga góð skipan ikki tað ikki nakað sum er uppfunnið í nýggjari tíð hetta er nokk brúkt fleiri hundrað ella ella túsund ár partafelagsformurin og og tað ger tað veruliga møguligt hjá hjá øllum borgarum t at prøva nøkur hugskot av uttan at seta bil og hús og og alla sína privataogn í váða men tað hendir tó at tað verður misbrúkt og og ther hendan karantenan kemur inn at at onkur hevur misbrúkt tað álitið sum mann gevur borgaran við at kunna skipa á sítt felag í í eitt partafelag og tað verður straffað við se vis tað er grov skilaleys virkisleiðsla sum tað stendur í uppskotinum og tað er millum annað brotað reglur um skatt mvig og bókhald og so framvegis ogog tað botnar o í flestu førum til einum karanteni í trý ár øh og johannes joensen spurdi hum hví akkurát trý ár ja ta tað er vert at fara a kanna í rættarnevndini hví mann akkurát sett trý ár ø og og ov nógvar aðrar detaljur sum vit fara at viðgera í rættarnevndini og tað er so leiðslan stjóri nevnd og og eisini tað sum mann kallar reell leiðsla visti nútaðer ein stramaður ella ein ein bakmaður ella ein eigari aftanfyri sum sum stýrir sso kemur hann eisini at standa til svars

og sum fleiri hava nevnt so er er faringin ú danmark at mann er fanga ella mann hevur givið nógv fleiri dønum karanteni enn mann hevði væntað og tí er henda diskustiónin sum helgi abrabsen nevndi í gongd um um honn e forstrang ella ikki tað kun eisini hugsast at tað eru faktiskt øgiliga nógv sum misbrúka tað í danmark men men mín niðurstøða er at at útgangsstøðini er eta øgiliga tvey góð amboð hóast um danir siga at tann fyrri parturin ikki verur brúktur so nógv við endurskipan so haldi heta e ótrúliga góð amboð sum sum liggja á borðinum men tað er kanska øgiliga umráðandi at til dømis detaljar við við einum rotnskaparkønum og tað kann vera nógv annað sum ger tað for tungt hjá feløgini fara heilt á holt við eina endurskipan øgiliga viktigt at mann ger tað so fleksibilt sum sum tað nú ber til soleiðis at at hetta er ein reellur møguleiki hjá feløgnum at fara í holt við
takk fyri ja so farin bjørt samuelsen
viðmerking takk fyri ja stefan klein poulsen greiddi væl frá og sum eg nevndi at brúka ett orð rekonstruktørur taðorð eg ikki fanna í jáni og o tað er so í øllum førum visti mann lær konstruktørur upp í orðabókini so tað mann bara byggifrøðingur so tað má finnast nøkur føroysk heiti fyri hesi heri tingini og ætlaði heita á steffan klein poulsen um at mann í nevndini fær tað fram at mann altíð tá mann setir særn lógar uppskotið í gildi hevur listan við teimum føroysku fakheitunum við og so ætlaði eg at spyrja tingmannin um aso hetta við lóg um tryggingarvirksemi vinnufelaglógn orsakskaparlógim grannskoðararlógin og lóg um keypa sølu av fastkogn til dømis mest sanlíkt skulu eisini fylgibroytingar gerast í teimum lógunum um hann kann taka tað við í nevndina at tryggja at mann hevur eitt øgiliga greitt yvirlit yvir hvørjar fylgilóggávur skulu upp á pláss áðrenn mann biður løgtingið um at samtykkja hesaher lógá
stefan
leim polsenja harra formaður sum sagt so er tað nokk ikki so ræðja nógvar politiskar ósemjur dan rundan um hetta lógaruppskotið og nú nevnir bjørt samulsen orðalistan og tað skulu vi heilt sikkurt viðgera í rættarnevndini og og hvørjar fylgilógur skulu gerast eg havi ikki tað fulla yvirblikkið yvir tað men eg trúgvi at vit blíva nógv klókari upp á hetta málið í rættarnevndini og og fara allarhelst at gera onkrar tillagingar frstilli g mær sum páka tan rætta vegin takk hara formaður
ja takk fyri so er tað løgn
ja takk harra formaður hetta er eitt ja eitt mál sum hevur verið leingi ávegis og asamtykt á løgtinginum at heita á landsstýrið heilt afturi í apríl í tvey túsun og sekstan og nú er so málið her og eg haldi sjálvur at hetta er eitt ein góðu regla at seta í verk bæði tá tað kemur við at vit vilja royna at endurskipa virkirð sum onkursvegna eru komnar í gjaldføristrupulleikar ella í fíggjarligar brotasjógvar og sum tað verður sagt lógaruppskotinum so er tað mannsigur fyri at kunna endurskapast so skal tað geva meining tað vig siga at tað skal hava eina framtíð ta ig siga at virki virksemi í sær sjálvum er berandi og at mann er komin í fíggjarligt óføra av ein og hvørja orsøk sum kanska er ja feil íløga ella korona kann vera eina orsøk ella uttan frá komandi viðurskifti sum eru forbígangandi ella hvat tað nú mátti vera men er tað sisr at forrættingin í sær sjálvum virksemið í sær sjálvum kann koma hanga saman so er tað meiningsfult at mann hevur ein møguleika í lóggávuni at fáa endurskipað tað virksemið og soleiðis at tað heldur áfram alt við eyga fyri at fáa at varðveita tey arbeiðsplássini sum eru skapt og tað tænastna sum er uppbygd og ta vitan og annað sum er skapt á hesin her til einuhvørja tíð virkseminum ella virkinum sum hettar kann brúkast til

nakað verður gjørt ella hevur verið sett spurnartekin við hvat við øllum teimum fylgilógunum og har kann eg so bara siga generelt fyrst at tað er soleiðis tá vit gera lóggávu tá er tað øgiliga oftani fylgilógur skuldu ella skulu gerast og tað er ikki óvanligt at fylgilógurnar ella fylgju broytingarnar koma eftirfylgjandi vit vita tað at vit til dømis í skattalóggávuni oftani gera hópin av broytingum ymsastaðnis runt og so koma tær fylgibroytingarnar skulu til ja í ávísum førum fleiri harrans ár aftaná men í hesum førinum er tað soleiðis at tær allarflestu hasum broytingunum skulu koma helst í gildi áðrenn henda lógin kemur í gildi per fyrsta januar tjúgu trýogtjúgu núarbeiðir mann í løtuni við at finna út av hvat er av fylgjubroytingum og tann listin er ikki úttømandi men eg havi fingið ein lista sum er gjørdur í sambandi við at lógin bleiv broytt í danmark og eg tór ikki siga hvusu nógvar hvussu nógvar fylgubroytingar er hur men her eru ja visti eg siga í fjøruti ella hálvtrýss eg haldi ikki tað er í ein gongu undirkant so tað eru rættiliga nógvar fylgjubroytingar skulu gerast í rættiliga nógvum ymiskum lógum eisini og tað er nakað sum hann er í gongd við at gera nú og uttan at binda meg heilt fá so so dugi eg bara at ímynda mær at fleiri av teimum fylgibroytingunum eru spurningar um orð tavil siga tú fert kanska frá ja eini vanligari skuldarsarnering yvir til at gera tað undir eini regkonstruktión og so víðari eg giti te tann formurin av broytingum í nógvum av hasum lóggávunum sum er og ikki tær heilt kollveltandi broytingarnar í teimum avvarandi lóggávunum sum skulu broytast men tað má so koma til ta tíð og ætlanin fyri broytingarnar er at tær skulu fyriliggja her á løgtingi áðrenn henda lógin ella verða samtyktar her á løgtingi áðrenn hendan lógin verður í gildi per fyrsta januar tjúgu trýogtjúgu og soleiðis sum arbeiðsætlanin er so skal tað leggjast fram eftir ólavsøku komandi

trotabúspann sum mann he valt kalla tað á føroyskum so trúgvi eg eisini at tað er eitt eitt gott amboð at hava tí at vit vita øll at vit ynskja øll at tað ikki skal verða brúkt fyri at renna undan ábyrgd á rennum undan skuld og sovíðari at tú hevur eitt felag í partafelagsform eg veit væl tað eisini er hendan lógin kemur so eisini at galda fyri fyri fyriprivat altso vinnurekandi í tí førunum tað kann samanberast men í flestu førum vil hendan lógin vera nokk aktuell í sambandi við ein partaflagsforðum smápartafelag ella líknandi og vit hava øll ein áhuga í at persónar sum víst brúka tann parella formin til at renna undan ábyrgd skulu ikki sleppa ígjágnum systemið fleiri ferð tað haldi eg vit øll hava ein áhuga í tí vit ynskja gjarna vit øll hava álit á teimum rakstrarformunum á teimum vinnu felagsformunum sum verða sum verða nógv brúkt nú á døgum og tí hevur tað okkara áhuga at fáa stramma upp og a fáa gjørt reglur sum eru galdandi soleiðisnar at tað sum mann á mannamunnini verður kallað konkurtsrittar verða steðgaðar í hesum førnum heur mann so valt at sagt at tað skal vera trý ár og onkur spyrja hví trý ár hví ikki tvey ella fimm og tað er nokk væl bara tað at mann hevur valt at sett eitt áramál á soleisinar at er dað ein sum hevur kant mann siga forbrot seg mman siga stýrti grovt skilaleystog kanska tí verður mettur óegnaður so her mann valt at hýsa hann út til at geva heimildhýsan úti í trý ár tað kann mann so altíð viðgera um tað skal vera longur og ein møguleiki er so atgera tað styttri sambært lógini eg eri ikki heilt greiður yvir um tað kann gerast longri tað haldi eg ikki men men men í øllum førum hevur mann ásett trý ár og eg kann upplýsa her at í emviglógini hevur mann eina líknandi reglu sum sigur tað at hevur tú verið við einum vinnuvirksemi óansæð um tú verið ja í loysluni tað vil siga um tú verið í nevndini ella um tú verður stjórnuni á felagnum og tú hevur eftirlatið eina skuld felagið hevur eftirlatir eina skuld yvir til landskassan emvigskuld so skalt tú egentliga góðkennast sum eventúelt nevndarlimur ella stovnari ella stjóri í einum øðrum felag so skalt tú upplýsa yvir fyri taks at tú hevur verið tað at tú her verið í enum felag har túh mist skuld og sovíðari og tú kanst verða kravdur eftir einu garantii taðvilsiga ein bankaranti stillaður sum tryggjar at tú ikki í einum næsta felag har tú varar av ert í leiðsluni kemur skuldi og tað er so galdandi minnist meg rætt í fimm ár har hevur mann so eina fimm ára reglu har mann her mælir til at tað skal vera trý ár og hetta er sjálvandi nógv meira inngrýpandi í tað persónliga virkisfrælsið kann man siga so kanska er tað tí at mann evr mettað rímiligt at tað skal vera í trý ár

men eg haldi ikki at eg eghaldi atframsøgufólkini hava verið ígjøgnum allars ymsu detaljurnar og so víðari og nógv hevurð tosað um hetta her at tú hevur fýra pluss fýra vikur og eg meini soleiðisnr at hetta uppskotið er sett saman er tað ikki fýra pluss fýra tað er bara fýra vikur men tað er ein broyting í donsku lóggávuni sum er gjørd eftirfylgjandi og ikki dagførd hesar lóggávun sum sigur at tú kant leggja fýra vikur afturat so ynskir løgtingið tað so er tað nokk ein møguleiki at taka ta broytingina við eisini í hetta uppskotið men minnist um rætt so er tað ikki við í hesari lógarbroytingini men tað kunnu vit so viðgera og fáa greina nærri í í nevndini

eru eisini onkrar aðrar broytingar sjálvandi í hesum her uppskotunum og onkrar broytingar eru eisini sum ikki eru við kann mann siga onkrar broytingar sum eru gjørdar heilt í nýggjari tíð haldi oseint sum í ár eru onkrar broytingar gjørdar í donsku lóggávuni men tað kunnu vit so eventuelt taka í nevndini um vit meta tað eisini skal gerast og millum annað er ein broyting gjørd í sambandi við korona koronatíðina og har hevur mann so ikki valt at tikið við her í fyrsta umfari kanska eisini tí at mann tá hetta lógaruppskotið bleiv arbeitt liðugt tá hevði mann ikki stórar avbjóðingar við koronu og vónandi koma tær heldur ikki at vera tað komandi tíðina men tað er so tær broytingarnar sum eru so í stuttum so haldi eg hetta e ett neyðugt uppskot hetta er eitt uppskot sum kemur at tryggja okkum betur um eg som at siga at fáa ella skapa betri møguleikar og betri innlit meira kunning til teir kravánarnir sum eru í einum virki kretitorarnir sum standa og standa til at missa pengarnar at teir kunnu vera ein meira aktivur partur og ein meira ka mann siga vitandi partur í tí umgongur fyri seg tá ið virkið skal endurskapast heldur enn at virkið verður kann man siga lukkað niður og skal start alt av nýggjum vit hava havt fleiri regkonstruktiónir í føroyum gjøgnum árini vit minnast kanska tey flestu av okkum í øllum førum tað nýggjasta stóra regkonstrveringin ella tað bleiv faktistei konkurs taðva sjálvandi fiskavirking sum hevði virksemið um alt landið varð eitt ta størsta virkið í landinum har endaðu tað so við tað bleiv ein konkursur tí at mann fann ikki nakra loysn men longur aftur í tíðini hava vit ja bankarnar kanska í tveimum umførum tá einaferð man var tað eyeikbankin tað er eisini í nýggjáritíð men í hálvfemsunum var tað bankarnir har vit onkursvegna vórðu noydd at regkonstruerað og hetta er tey stóru viðurskiftini men eisini er tað nógvar smærri fyritøkur har tú finnir loysnir haóast vit ikki sum so hava havt hesa lóggávuna men í føroyum hava tað alt ov finnið loysnir millum kretteirrarnar serligar tað peningastovnari sum hava tikið um her ger mann so amboðið bara enn betur og enn meira gjøgnumskygd og vit ynskja jú øll so gott gjøgnumskygdi í tey tingini ganga fyri seg og serliga tá vit standa til at missa pengar tó er tað av áhuga a mann vil síggja hvat er tað sum gongur fyri seg og hvat er tað sum verður gjørt her er tað nakað sum kundi verið gjørt betur soleiðis at mann fekk tryggja síni aktiv betur takk harra formaðu
ja takk fyri so er tað bjórsaka
samelsen sum fær eina viðmerkinja takk fyri sum eg innleiddi mína røðu við so takk til løgmann fyri at hann hevur tikið uppskot sum savnja jógvansdattir upprunaðelga leggi fyri tingið uppskot til samtyktar um at dagføra kongurslógina sum varð samt løgting tók undir við eg haldi gott ati tá ið landsstýrið lurtar væl eftir ynskjum løgtingsins men eg kundi hugsað mær at spurt løgmann hetta við tað sum verður víst á at skipan nú skal manni nú skal skráseting føroyar millum annað kunna fylgja við í teimumsum eru í trotabúspann ella koma undir trotabúspann altso tey sum koma í tí sonevndu konkurskarantenunam sum tað eitur í uppskotini her men tað verður víst á frá vinnustovnunum at skipanin hjá skrásetnum førja er øgiliga gomul og tí ætlaði at spyrja løgmann um hann veit hvussu tað gongur við arbeiðinum at fáa eina nýggja vinnuskrá nakað sum bæði vinnunevndin og fleiri okkum hava eftirlýst í nøkur ár eftir hondini er tað arbeiðið komið nakran veg tí í dag er tað faktiskt trupult at fáa innlit í hvør eiður í fyritøkun og skrásettum

løgmaður ja takk harrar formaður ja ein sera relevantur og áhugverdur spurningur frá bjørt samuelsen so vítt eg veit má eg so leggja dent á so er tað arbeiðið í gongd at fáa eina felags vinnuskrá akkurá hvussu langt eg komið tori ikki at siga men eg haldi meg vita at talgildu føroyar var har av tí og tað arbeiðið er í gongd og tað verður tað eftir mínu sum sum eg havi fingið upplýst tað næsta stóra tingið sum verður arbeitt við inanfyrið talgil ti føroyar so vónandi innan fyri stutta tíð hava eg fingið eina nýggja dagførda ella ikki ikki eina nýggja dagførda men eina felags vinnuskrá sum vit øll hava somu upplýsingar um hesi ymsu feløgini ikki sum nú tað liggur spjatt í hvørjum herðashorni tað stendur eitt skrásett onkustaðnis hjá onkrum myndugleika og okkurt annað í hjá einum øðrum myndugleika men at alt verður samlað í ein plattform soleiðis at vit til ein og hvørja tíð vita ja hvør eigur hvør varar av og hvør er leiðslu og so víðari og hvat er virkisformurin og virkisella ella forrætningin hjá tí einu
støku fyritøkun og so er tað jóhann
nes joensen sum fær eina viðmerking takk yhara formaður ja tað er gott at mann kemur við einii lóg sum sum strammar upp her eg hugsi bara tá tað er smáa fyritøkur ella persónar so stendur har at at mann skal royna at ella teir sleppa ikki at stovna virkið aftur ter í karantenum meneftirlitið og og stýringin av tí er tað ikki trupult tá ið man hugsar um at tað so nógv smá til dømis tað kann vera handverksmeistari sum sumi sum virka kanska innan fyri fleiri feløg ella kanska stýri fleiri feløguni hvussu fær mann skipa tað hvussu veit mann tað at tð er sama persónur sum eiðifeløgin ella rekufeløg
takk fyri
løgmaður øh takk hra formaður ja tað er ein t tað ertað sum jóanes joensen eií á er relevant um egsom a siga men aftur kanska sama svar sum til bjørt samuelsen undanfarna viðmerkjara vistu vit hava eina virkiskrá so fáa vit kal man siga fanga ella funnið tey sum royna at fara frá einari fyritøku undans fyra einkelpmantsfyritøku yvir il ta næstu næstu næstu triðju fjórði og fimta og so víðari men sjálvandi ber tað til at tú stovnseta í einum øðrum navni men tú statvekkar fyri men tað tekur lógin eisini hædd fyri tað vil siga at tú hevur møguleika eisini at fara eftir stráðmonnum og so víðari men sjálvandi tá blívur tað meir kompensera og eftirlitið blívur truplari at fanga tey men tað er so eisini nakað sum lógin legur upp fyri og er tað nakað sum vit hava fyrimun av í føroyum kann mann siga í mun til tey stóru londini so er tað tað at vit kenna til tað sum gongur fyri seg í allarflestu førum og í tí førinum trúgvi at vit hava kanska lættari við at finna stráðmenn enn mann hevur í øðrum stórum londum so okkara eftirlit verður kanska lættari enn tað er í nógvum stórum londum tá tað kemur til akkurá tey viðurskiftini men vinnuskráin er kann mann siga sum útgangsstøði øgiliga neyðugt amboð í hesum her atkoma hesum til lívshesner at vit ella onkur misnýti tær skipanar sum eru og rennur undan ábyrgd tað skal steðgast og tað tað hevur ein roynd man ger her at gera tað við
hestar lóggavu takk hara formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er enda og hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til síðsta mál á skránni í dag tað er framløga og eg skal boða frá at at løgmaður hevur lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í ymsum lógum vegna avtøku og heftirevsing og annað og eg skal boða frá atedva jacobsen henniold hðens agreasen ingol olsen rutt vang steffan klein poulsen tey hava lagt fram uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum tvey túsund og einogtjúgu ta er limirnir í útnorðuráðum sum hava lagt hatta uppskotið fram og løgtingsgrannskoðararnir hava lagt framuppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsund og tjúguog so hevur vinnunevndin lagt álit fram í løgtsmáli nummar níggju tað er uppskot til samtyktar um góða og ókeypis atgongd hjá borgarunum at taka pening úr peningastovnitað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin tretivunta novembur og tá verða hesi málini á skránni sum eg júst nú havi lagt fram tá verður onnur viðgerð av tingmálnummar níggju uppskot til samtyktar um góða ókeypisatgongd hjá borgarum at taka pening og peningastovni síðan fyrsta viðgerð av tingmál numar áttaogtretivu uppskot til løgtinslóg um broytingarymisa lógum vegna avtøku heftarevsing og annað og fyrsta viðgerð ar tingmálnummar níggjuogtretivu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum og fyrsta viðgerð av tingmál nummar fjøruti uppskot til samtyktarm at góðkenna landsroknskapi fyri tvey túsund og tjúgu og framløguráðislendskum so er hesin fundur lokin